so er tingfundurin uppaftur tikin og mára harmast um at að hevi tikið eitt sindur longri tíð enn vit søgdu tað er soleiðis at eitt broytingaruppskot er komið frá kristian andreasen ísamband viðhetta málið og tað er lagt út nú og fyri at fólk kunnu seta seg inn í tað so mugu vit niðurleggja tingfundin aftur í eini tíggju minuttir so vit niðurleggja tingfundin nú soleiðis at fólk kunnu seta seg inn í hetta málið og taka hann upp aftur klokkan trý var tað ja ri dbergja ja tíggju minuttir kanska for lítið skulu vit siga eitt korteraltso tað er ikki nakað tað er ikki nakað langt uppskot men vit kunnu siga tað at vit byrja aftur eitt korter til fýra altso um fimmogtjúgu minuttir so haldi eg at tað skuldi farið at gingja so vit niðurleggja tingfundin aftur og tak hann uppaftur klokkan eitt korter til fýra

jaso er sært út til atskiskipanini farin at rigga aftur og vit kunnu fara í at byrja hendan tingfundin og vit skulu biðja spyrja hvør biður um orðið fyrst fær bjørt samuelsen sum er forkvinna í vinnunevndini orðiger so væl
harra formaður ja so kom við loksins hertil og eg fari faktiskt at lesa upp álitið hjá vinnunevndini sum jú skal lesast upp til aðru viðgerð og tað er so ingil ditresen strøm bjarni kárasen petersen hervør posdóttir beint a løvu jacobsen djónolsø joensen ruttvang og johannes joensen og esjálv sum løgdu málið fram tjúgunda oktobur í tjúguogtjúgu og aftaná fyrstu viðgerðina seytjanda novembur varð tað beint vinnunevndn nevndin hevði fund um málið fýraogtjúgunda novembur fyrsta desembur í nítjanda januar undir viðgerðini hevði nevndí fund við familjufyrisitingina lgbt landsstýrismannin í almannamálum elsbet mersetis gunnlaksdóttir og landsstýrismannin í umhvørvisvinnumálum helga abramsen undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin sum er er sjálv bjarni hammer hennikold og bjarni kárason petersen hava hesar viðmerkingar við hesum uppskoti fáa samkynd foreldur javnsett rætt til barsilsfarloyvi og barsilsgjald eins og børn teirra fáa javnsettar møguleikar fyri at hava bæði foreldrini um seg í barsilstíðini vit hava í dag í føroyum fleiri amkynd pør eitt nú mammur sum hava fingið barn saman og sum liva saman og eru giftar men kortini ikki hava javnsettan rætt í barsilsskipani málið hevur sostatt sum eitt endamál at loysa hesa avbjóðing fyri hendan ítøkiliga samfelagsbólk fyri børn og foreldur sum heilt ítøkiliga eru í hesi støðuni beint nú og fleiri sum fara at fáa somu avbjóðingar so hvørt sum tey fáa børn eru tvær mammur um barnið so er tað einans burðarmamman ið fær rættindini um farloyvi og barsilsløn imeðan hitt foreldri ikki hevur henda rætt hetta tí partin av barsilslógini beinleiðis um hetta tí partur av barsilslógini beinleiðis umrøður mammur og pápar og eisini ásetir kvotur til mammur og pápar broytingin ásetir reglur sum gera tað gjørligt at eisini samkynd foreldur kunnu fáa barsils farloyvi við løn á jøvnum føti við hinskyn foreldur broytingin fer fyrst og fremst ítøkiliga at loysa avbjóðingarnar hjá samkyndu pørum har tvær kvinnur hava valt at fáa barn við hjálpa ísoying og har tað stendur púra greitt at talanir um eitt felags barn og har tað kann skjalprógvast at tær hava verið felags um at fáa barnið hóast bert annað foreldri kann staðfesta sum so nevnt biologiskt foreldur fleiri samkyns foreldur eru í hesi støðu sum nevnt og fleiri eru á veg lógin fevnir um øll samkynd foreldur sum kunnu dokumentera at talan er um eitt felagst barn í teimum førum har samkynd pør mammur ella pápar verða góðkend sum ættleiðingarforeldur so verður hetta foreldra pari fevnt av reglunum í grein tvey grein tíggju í barsilslógini sum ásetti reglur um barsilsfarloyvi og treytir fyri útgjaldið í samband við ættleiðing og har foreldrini sjálvi gera av hvussu øll barsilstíðin verður býtt teirra millum samkyndi pápar ella samkynda mammur ið verða góðkend til ættleiðing og har vita øll teð e ikki líka lætt ká samkynd pápin at blíva góðkend til ætlein men tað kundaða sambært lógini tey sum verða góðkend tey eru al so longu fevnd av barnsilslógini í dag og eru sostatt í mun til barnsils longu javnsett við onnur foreldur sum ættleiða altso fjarætleiðing sum vísta á í viðmerkingum til uppskotið eigur lóggávan um børns retstilling at verða broytt soleiðis at lógin tryggjar samkyndu foreldur javnsettan rætt til børnini og her er tað so í tí lógini har hon dagførdi grannalondunum talan um at mann tryggjar hetta heitið sum eitur sammóður sambært tí nevndin hevur fingið ait upplýst bendir tó einki á at sitandi landsstýrið ætlar at fremja slíka lóggávu og tað tað hevur nevndin fingið rættiliga greitt upplýst eisini í nevndarviðgerðini rættiliga breið undirtøka hevur tó tykst fyri at vera ásetta reglur um barsilsfarloyvi um at tryggja fíggjarligu viðurskiftini hjá samsyndum foreldrum og børnum teirra í sambandi við barnsburð við hesum uppskoti ber til at geva teimum hesi rættindi nú í uppskotinum í grein fýra a stendur at samkynda parið skal annaðhvørt verða gift ella livað í parlaðið og verður saúgvandi og tá ið fólk er gift ertað greitt men tá ið tey liva sambúgvan parinum so eru vanligur reglurnar í mun til ætleiðing og so frameftir at mann hevur búð saman í minsta lagi tveyet hálvt ár síðani hevur ein annar partur av meirilutanum jóhandal egnar viðmerkingar sum hann eisini hevur biðið um at forkvinnan nevndini lesur upp ojóhandal sigur soleiðis at í eini vælvirkandi rættarsamfelag annaðogtjúgu einogtjúgu er tað umráðandi at allir borgarar fáa eins viðgerðir javnsettir tá lógarsmíð verður gjørt hetta uppskotið hjálpir sum nevnt í viðmerkingunum hjá meirilutanum upp á hesa støðu sum fólkavaldur parlamentarikarar valdir at tæna fólkinum til at gera lógarsmíð sum skal hava eins virknag rættindi fyri øll tey sum ógin umfat lógirnar umfata kann undirritaði ikki taka undir við at vit sum samgonga ikki vilja tryggja minnilutan sum her samkyndu pørum og harvið børnum teirra at fáa somu løggildu rættindi til barsisskipana sum restina av borgarunum landsins vit hava eitt sera fjølbroytt og samansett samfelag og tað er umráðandi at tað rýmd fyri øllum eisini samkyndu foreldrum sum fáa sær børn og samkyndu foreldrum sum velja at ættleiða í teimum føroyum sum vit undirritaðu vilja vera partur av skulu hesi fólk og børn teirra føla seg eins vælkomin og liva og virka eins og øll onnur í samfelagnum løgtingið hevur í tvey túsund og sekstan samtykt a loyva borgarliga giftamál millum samkynd við teimum rættindum sum tað hevur við sær eina avgerð sum eisini partur av mínum flokki vara við til at atkvøða fyri altso tað er sambandsflokkurin sum her í talanum

mann hevur altíð í flokkinum tá tað kemur til lóggávu etiskum moralskum slag stilla tingfólk frítt at hava sínar meiningar og atkvøða eftir sannføring síni við tí grundarlagið viðgerð undirritaði altso jóandal eisini hetta løgtingsmál nummar fjøruti tjúgu tjúgu um rættin til barsisgjald í hesum føri at geva teimum av tveimum á sama kyni í samband í hjúnabandi ella sambúgvandi parlagi somu rættindi til barsilsfarloyvi og barsilsgjald undirritaði vil eisini staðfesta og leggja dent á at mín støða í hesum áliti ikki sampakkar við støðumna hjá fleiri av hinum í samgonguni iritaði meta at tey sjálvi fara at taka orðið í málinum at hugsa um barnið um barnsins besta má vera aðalmálið hjá okkum øllum uttan mun til um foreldur eru hinskild ella samkynd og tað gera vit best við at rættindi hjá samkyndum og hinkendum foreldrumi er á jøvnum føti tá tað kemur til almenn tilboð skipanir og skipanir sum til dømisbarsiskipan og harra formaður so eru nøkur tvey broytingaruppskttey eru av tekniskum slag tey broyta ikki innihaldið í sjálvum lógaruppskotunum øog tí haldi eg ikki at eg fari at gjøgnumganga tað tað er ein rættiliga drúgvur tekstur til viðmerking men eg fari bara líka t leggja afturat ati uppskotið sum vit viðgera í dag til aðru viðgerð er eitt uppskot sum grundleggjandi sigur øgiliga einfalt at sangin pør sum fáa barn saman og so kunnu dokumentera hettir eitt felags barn at tey eiga eisini at fáa rættí barsisskipanini eisini hóast tey løgfrøðiligu rættindini ikki eru komum á pláss senn og tað akkurát tað seinna skriva vit tí at tað kann taka upp til tvey eitt hólvt ár at ættleiða men vistu tey kunnu dokumentera at hetta er teirra barn og í tí liggur sjálvandi at eingin annar hevur rætt til hetta barnið vit troka ongan pápa ella nakrar mamma av tað virða vit at tann lóggávan ikki er fult upp á pláss men við tí uppskotinum sum fyriliggur so lofta tað so nógvum sum tað kann ofta og defaktog lofta tá teimum sum hava hesa avbjóðingina í dag so eg haldi sjálv at tað verður sagt øgiliga nógv um hetta uppskotið í longri tíð sum meginparturin haldi eg hevur ella ein partur av tí hevur øllum førum gruggað málið nakað men málið er øgiliga einfalt skulu vit kunna gera lóggávu sum sigur at sjálvandi eru foreldrini øll barsilslón byggir upp á rættinini hjá foreldrun at verða heima hjá barninum tað fyrsta árið afnát er føtt og har vita vit tað er øgiliga lætt at dokumentera hvørji foreldur í veruleikanum visi mann vil hvørji foreldur eru foreldur at eimum barni defakto eisini tá tað snýr seg um samkynd pør hóast vegurin hjá teimum kann vera eitt sindur meira avbjóðandi í mun til at fáa barnið enn hjá hjá øðrum so eg haldi eg fari ikki at siga so nógv afturat harra formaður ikki annað enn at vit hava fingið eitt broytingaruppskot á borðið eg haldi ikki tað heviri rætt at mær fari g viðgjørt tað broytingaruppskotið eg havi so mikið nógvar spurningar at eg má nokk seta teir í míni næstu røðu meni meni eg haldi at tað uppskotið sum lá á borðinum var so mikið greitt at mann átti at kundi tikið støðu til um mann vildi geva samkyndum henda sama rættin sum onnur sum fáa børn takkfyrija
so er tað viðmerkingar høgni hoydal fær ta fyrstu viðmerkingina ger so væl
ja harra formaður eg haldi málið er so greitt sum bjørt saman sær nú greiddi frá bæði við viðmerkingum hjá hjá uppsúkstillarunum og viðmerkingum viðmerkt frá jóhann dahl at atkvøða fyri hesum uppskotinum so verða samkenn foreldur javnsett við hin kent foreldur í ballskipanum so langt sum mann nú kann áðrenn mann eisini hevur fingið broyttið myndugleikalógina og tað at seg atkvøða fyri tí so er so er málið avgreitt og og tað verður loyst eg fari helst ikki at spyrja bjóðir saman sum eitt broytingaruppskot men eg fari bara at spyrja hann á henda spurningin er endamálið við barnskipanini sum vit eru ílað stolt at hava gjørt at foreldur kunnu vera saman við sínum børnum tey fyrstu týdningarmikluárini og harvið knýta tey bond millum barn og foreldur sum foreldur og børn eiga at hava
bjørt sámasson
takk fyri grundtankin í allar barsisskipanini er at foreldur kunnu verða saman sínum nýfødda barni tað fyrsta árið vit hava so arbeit fyri at man skal kunna gera tað meira fleksibult sum mann kanska kann brúka hetta yvir ett longri tíðarskeið men tað er grundtangin í barsiskipanini tað er tað eingin ivi um og tað er eisini ein orsøk til at mamman eigur tað fyrstu fjúrtan vikurnar tað kemur jú upprunaliga av at mann vil atimammur geva nýfrøðingum brøst tí tað hevur stóran týdning fyri teirra heilsu eisini seinni í lívinum at teir fáa tað týdningarmikið tað týdningarmiklu brestamjólkini so tað er held iki e tilvild at mamman hevur fingið oyramestar fyrstu fjúrtan vikurnar so ja grundtangin í barsilslógini er at tað er foreldrini tey sum skulu vera foreldur hjá barninum sum sleppa at vera saman við tí tey fyrstu áritakkfyri
hbeinkjalovi hvrja formaður eg hugsaði
ei nemligani um hvussu uppskotið hjá andstøðuni um hvussu tað er í tráð við uppskotið nemligani í í øðrum norðanlondum í mun til hetta her við at javnseta takk fyri har for mær
orsaka bjørt sommarsen takk fyri
tað sum mann hevur í okkara grannalondum tað er at mann hevur viðurkent hugtakið móður og tí er barsilslógin til dømis í danmark í norra hon hon líkist okkara men burtur frá at hon sigur móður nei ja móður faðir og smóður tað er tey trý hugtøkini tað hava vit ikki áokkara barslóg vita móður og faðir og her siga vit so at visti er at samkent pars kaln dokumentera at hetta er teirra barn so skulu tey kunna tulkast eftir somu reglum altso at fáa pápa og mamma g kvodu so tað er har hevur mann javnsett tey men men tey sum hava sagt at vspara foreldrarættindalóggávuna komnup á pláss varð alt loyst fyri teir páparnir sum kunnu hava serliga avbjóðingar tað er jú ikki rætt tí tað er heldur ikki loyst okkara grannalondum men tað snýr seg grundleggjandi um atforeldur at ein barni at mann skal farast langst mann yvirhøvur kann fyr at tryggja teimum at vera heima við sínum barni og tað er ikki so ringt at dokumentera hvør tey faktu eru forelu
ja takk fyri so er tað sirið steinberg takk fyri
hara formaður ja eg haldi heta málið er sera einfalt visti mann ynskir at samkynd foreldur skula kunna fáa barsul so skal mann atkvøða fyri okur vita øll hvussu umráðandi tann fyrsta tíðin er fyri tilknýti millum foreldur og børn fyri menniskjuna hjá barninum eisini brostageving og annað tað hevur undrameg faktisk at tað hevur virkað sum um tað er so stór mótstøða ímóti hesum uppskotunum tí hetta burdi verið nakað sum er so sjálvsagt at øll fáa somu rættindir som væl sum tað nú ber til til at vera um barnið tær fyrstu tíðina kann bjørt samelsen siga eitt sindur um hvussu tað ber til t hvat kann tað vera sum ger tað at tað blívur við at vera so stór mótstøða ímóti at ati javnseta borgarar í føroyum
bjørt samuelsen
takk fyri ja tað hevði verið fantastiskt hvussu tey vóru til í føroyum í øllum samgongum sum verða í hava mann sett seg niður og fekk loyst allar hesar avbjóðingarnar undir einum politiski veruleikini bara víst at tað ber ikki til og tá mann lesur hetta broytingaruppskuld sær leingi niðri við um at mann skrivar seg burtur úr heitunum samkin mann ynskir ikki at javnseta samkin foreldur men mann vísir kortini ein góðan vilja til at at tey kortini onkursvegna skulu fáa hendan møguleikan tey skulu bara státvekk vera viðfarin sum um tey eru støk og so skulu tey kunna fáa tey skulu kunna avgera hvør so fari seg her tað vil so typisvara pápakvotuna og harvið vil mann onkursvegna ikki ordiliga viðurkenna tey sum samkynd men kanska ger mann tað líka væl eitt sindur tí at mann sigur ja men mann veit gott at at úrslita tí við vil sjálvandi vera at hjá samkyndum at mann letur hin hitforeldri sum enn ikki hevur fingið tað rættamessu upp á pláss fáa eitt sær vikuna so mann vísir ein vilja tað ger mann men mann fer ein øgiligan umveg tí mann vil sleppa undan at staðfesta rættindini hjá samkyndum
ja so er tað næst røðari norðara joan dahl sum fær orðið
fist vil eg takka forkvinni fyri at hon las mín part av av álitunum til hetta málið um barsul av jansela samkint við hinkynt við barsskipanini einligar mammur harra formaður hatið er faktiskt nokk sum bara kotligt

tí ag hava okur við ein grunn at gera ein grund við einum so klokkuklárum endamáli at tað hvørsun kann misskiljast ella mistulkast sjálva kjarlurna í málinum finna okur svart bahvítt um okur lesa endamálið við lógini um mann leitar aftur í barsils her havi eg hugt eftir tildømis løgtingslóg nummar sjeyoghálvfems frá tvey túsund og sjey frábbjarna djurhom landstýrsmannin og har stendur púra greitt soleiðis um endamálið við barsils skipanini við hesum uppskoti vi siteri vil landsstýrið gera viðurskiftini hjá barnafamiljunum betri landsstýrið vil broyta lógarkarmarnir hjá barnafamiljunum soleiðis at barnafamiljurnar betur kunnu samskipa arbeiði og familjulív foreldur skulu hava møguleika at nýta teirra meira tíð at veita børnunum umsorgan og at vera saman við teimum tað verða positivt nevnt foreldur henda lógin snýr seg um familjur um foreldur og børn so einskult er tað har stendur ikki at tað skal vera møguligt hjá foreldrunum at veita børnm umsorgan fyrstu tíðina um so er at løgtingið góðtikur foreldrini ella um foreldrini liva eftir sama familjumisti sum

um barnið er giti á ein ávísan hátt

hvørki har eftir nakrar í aðrari lóg tíbetur

tá ið eitt par verður vælsignaðr við eni barni so er tað foreldur og so er tey fevnd av endamálinum við barsinsk grunninum tað sama er galdandi fyri støk hatta er so einfalt er at tað kann ikki misskiljast hetta snýr seg um nøkur fá fólk føroyingar foreldur sum hava goldið inn í barsisskipanina eins og øll okur onnur og sum tí eiga at fáa úthját eftir somu treytum og reglum sum onnur

og í myndatali kann mann taka tað sum tað verður verður sagt í filmunin í verkir at tað var jarðarmóðrin sum hevði barnið við taskuni tey koma við tað soleiðis ertað ikki longur okur hava nú nógvar møguleikar fyri at fáa hjálp og tøknum hon mennist støðugt í føroyum er nú trettan prosent av børnunum sum koma í verðina frá mammum sum hava fingið ísoying tíðina broytast og lógarverkið máa endurspegla tað okur kunnu ikki gera mismun á teimum foreldrum sum fáa hjálp til gitna tað kunnu okvur ikki okur kunnu enn minni diskriminera hesi børnini tá i okur nú hava tvey foreldur sum brennandi vilja átaka sær foreldra leiklutum at vera um barnið og taka sær av tí

skulu okur nú í hesum høga tingi við broddum huga frátaka nøkrum fáum nýfrøðingum lógarhilagi umsorganinar frá foreldrunum

eg veit at samgongan hevur avrátt at har tað er ósemja millum flokkar altso samgongu g andstøðu í sonontum etiskum málnum so skal mann ikki atkvøða men fyri meg at síggja hóast eg haldi heta her málið kemur undir etiskt so er hesin mismunurin ikki eitt etiskt mál

føroya løgtingi hevur samtykt at øll pør í føroyum kunnu giftast seg at øll pør í føroyum kunnu søkja um eftirleiðing og at øll pør kunnu fáa ísoyng og hjálp til at fáa børn saman um tað av ein og hvørjari orsøk ikki riggar up á vanliga hátt nú hava okur bara eitt at gera og tað er at tryggja øllum føroyskum líðfrøðingum sama rætt til foreldur síni fyrstu tíðina til tað eina foreldri um tær einsamalt og til bæði um tey eru har okur hava øll rætt til at hava okra sannføringar og tankar um lógirnar sum okur gera men okur hava ikki rætt til at lata okra sannføringar og tankar um lógirnar ganga út yvir ein lítlan bólk av børnum og foreldrum teirra endamálið við hesi lógini er at gera umstøgnar hjá barnafamiljumi betri og tað haldi eg ærlitalt at okur skulu virða

so haldi eg tað ati okur øll inn í hesum høga tingi vilja børnini væl okur øll vilja foreldrini væl og tí hevði tað verið fantastiskt eisini um okur inni í hesum høg á tingi kundu bliva samd um at funnið ein eina loysn so at t ikki mann situr ov diskriminerar ein minniluta tað er ikk í lagi eg veit væl at undanfarna samgonga í sínum uppskotið til

ikki fekk undirtøkur fyri at fáa tær fylgilógirnar upp á pláss sum hoyra heima í samband við tað máli

men tað undanber ikki okum sum koma aftaná at vera við til at tryggja tað at tað lógarverkið sum ein sjálvfylgja sum mein eftirfylgir av tí sum mann her ger sum bispur eisini nevndur so sera væl í breddandum haldri at mann fer tað lógaarski eisimpá og visti mann heldur tað sum løgtingslimur at við at kvela hetta málið við at broyta navni á hesum málinum og ikki nevna samkynd ja so hevur mann loyst líkasum hetta prblem ella hesa avbjóðingina tað hevur mann ikki og hetta kemur at vera eina avbjóðing fyri hvønn einasta løgtingi hvørja einasti samgongu inntil mann hevur fingið hesi tingini upp á pláss

eg havi skilt tað ati kristian andreasen hevur eitt uppskot á borðinum eit broytingaruppskot skal heldu ikki at gera viðmerkinar til tað upskotið eg vil lata kristian andreasen slepp at greiða frá tí til etta høga ting á soumi líkur taka diskusiónina harfrá men eg havi tikið somikið fæ av uppskotinum eg síggi tað at mann her vil líkasum gera upp við alt tað sum eitur barsisskipan tann barsiskipan sum hon kennir í dag hon verður í verleikanum

nærmast avtikin tí at nú er tað ikkin spurningur um foreldur og meir son er tan spurninur um um mann skal kunna geva næstan hvørjum hanus egð anus e man hevurhug til atgongd til at vera passari av av av børnuni hjá einum einstøkum foreldri tað ivist í um tað er endamálið við barsis lógini men lat okum taka kjakið og lat okkum finna út av hvussu okur kunna fáa eina semju um at fáa eina loysn á hesum málinum eg haldi ikki høga ting at okur blíva við og blíva við samgonun eftir samgongu at nærmast seiðpína ein lítlan bólk av okara borgarum sum hevur eins væl rætt at vera her eins væl rætt at virka her og eins falt rætt at fáa atgongd til tær almenni tænastur og veitingar sum hetta landið her at bjóða takkfyr heraformaður
am møllsen fyrst takk fyri
gjøgnum formann til jóhann dahl eg vænti at hatta verður tann besta røðan í dag og tað allarbesta er hesin røðan var at tingmaðurin segði at hetta er so ótrúliga einfalt hetta snýr seg at mann viðviðurkenna at familjur eru ymiskar og tað eru nakrar familjur har foreldrini eru samkynd og teirra børn vaksa upp við teimum foreldrunum sum er akkurát líka góð sum eg og tú og øll onnur inni her og tað snýr seg um ikki um at bólta rút og finna upp á alt møguligt undirhald men at samtykkja at sjálvandi skal landsstýrismaðurin á økinum kunna gera greiðar reglur um hvussu tey passa inni í hesa skipan og tað liggur á uppskotaborðinum sum sigur beiskjulógin skal fevna um tær familjurnar eisini og geva teimum akkurát sum rættin sum hin og so kann mann triða øll møgulig fløkk ting inn sum hann vil og gera tað gruggut men útgannsstøðið er øgiliga einfalt og tað fari eg virkuliga at takka jóandal tingman gjøgnum formannin at hann skar tað so greitt út í træ
johandal
ja takk yrr formaður ja eg haldi í grundini til bjørt samensen hján á formannin hetta her málið er øgiliga einkult og eg veit ikki hví mann skal gera eitt so lítið mál til eitt so stórt mál sum tað er b livið til tað harmar meg virkuliga og eg skilji heldur ikki hví mann skal gera krummspring fyrri líkasum útradera tað at vera samgørdur burtur enni lóg eg skilji tað ikki altso menniskja og jóhandal skilir tað slett ikki tí okur eru øll líka nógv verd og tí hopi eg tað at okur eisini koma at fáa hettaher at virka soleiðis sum okur hava ynskt tað í nógv ár trúgvi eg ein meirlutja fríya fólki takfyriha formaður
thar lovi ja takk fyri at formaður
takk fyri jóhandal fyri eina ómetaliga góða røðu sum faktiskt segði tað sum hetta her málið snýr seg um hetta er rættiligani einkult tað er ikki neyðugt at gera tað so fløkjasligt so takk fyri jóhandal fyri eina ómetaliga góða røðu takk fyri
ál ikki nógvan takk
takka fyri hatta kom frá hjartanum og og eg hopi bara tað at hesi fólkini her kunna hyggja inn eftir vís seg sjálvan hvussu tað høvdu havt tað visti høvdu it samkynd barn hvussu ty høvdu reagerað við tú høvdu dag ein og hvør kann fáa eitt barn sum er samkynt eg haldi tey hava rætt til at blíva viðgjørð sum øll onnur í hesum samfelagnum ta er tað er mín einklað taðer mín einkla yvirlýsningu takk fyri hara formaður r
joensen
ja takk yrhra formaður somuleiðis herfrá takk fyri eina sera góða og grundgevandi røðu spurningurin er hvat heldur jóhandal um tað at allar fylgi lógirnar sum eru neyðugar til at fáa ígjøgnum í sambandi við teg broytingar altso tað framhald sum kom tá ið hjúnaðabagslógin bleiv broytt at einki av tí eg komi ígjøgnumtakk fyridal

ja tað fór hormaður nei eg haldi tað at tað eg hevði tað í mínam røðu eisini eg haldi tað er virkuliga stórt spell altso eg má geva bispu so egviðarætt bispur var í breddan í síðstu viku og hann travt seymun í høvdi hann vak kansta et sedir harðligur og segði tað at onkur var eftað í miðøldni tað vilji eg kanska ikki siga æso pent sagt men tað at fáa hesar lógirnar í gjøgnum hesar fylgilóginar tað verur tað mæsta altso ega yvist onkantíð ogtrý eg vit spaki ferð at siga ting hipapláss so kemur hetta at taka seg upp aftur taka seg uppaftur inntil ti er komið upp á pláss og tað kemur o skívis eisini at kopp av samgongum g vil k iki mann finnur útav konsens og sees nú á tingi um at hetta er altso lógir sum er t en mannarættir hjá teimum sum hava fingið rættindur til at fáa sítt børn til at stifta familjur upp á ymiskar mátar undir teimum lógin sum era galdan í landinum eta ikki eta ikki púrasta órímiligt at okur t at sita her og sortera frá hvør er góður nokk og hvør u ikki er góður nokk tí haldi eg tað at okur
eiga ongantíð fær sjálvt okur eru lóggevarar okur eru ikki dómarar tá frá mær so er tað tjóni nolsøe joensen gerfarn
takk fyri harra formaður tað var hetta sum í handal er inni á og lýsir so øgiliga væl eftihr við at hetta málið er øgiliga einfalt tað er at javnseta samkynd við einskind og tað sum verður nevnt um bartahilslógina endamál við barteitislógini er at tryggja at foreldrini eru saman við børnunum ta fyrstu tíðina fyrsta tíðin hjá barninum alla tyrið alt sigur at tað er tað besta fyri barnið at vera saman við sínum tilknýtispersónum ta fyrstu tíðina tað leggu støði fyri restina av lívinum og tí er tað nú er tað sovorðin ikki viðgjørt tað fer krishon andreasen um eina løtu hetta broytingaruppskotið leggur tað upp til hvønn hanus janus at passa børnini tá fyrstu tíðina hetta eru stykk ímóti øllum sum hevur við tað sum er tað besta fyri barnið og tað er at vera saman við sínum foreldrum
hetta er ikki til tað barnsins besta tað sum fer at verða viðgjørt um eina lítlu løtu takk fyri harra formaður jóhendal
ja takfyra formaður ja nú havi eg ikki edyppuna settmeg inn í hvat ið konsekvens av hesum broytingar uppskotinum frá kristin andreasen viðførirha eg dugi bar at síggja tað ati mann er í ferð við at fara burtur frá tí arbeiðsmarknamar skipan sum mann hevur sett á stovn til barsisk sum barsisskipan til eina kanska heilt aðra skipan eg kann vera eg kan vera samdur tí at tað at at pengar kunnu fylgja barninum tí eg kanska eitt hugskot og so hevi mann kanska loyst upp fyri øðrum tingum eisini millum annað lesandi sum ikki fáa barsilspengar um og man hevð siguldi eisini kunna loysa upp fyri øðrum men tað vera siklesan sinsrt en nógv drúrara skipan er tan sum ekur hava dag og so eri gnippar ina sosiala skipan gangi g út frá í mun til ta atokulu hava eina arbeiðsmarknaðartillagaða skipan og eg ivist í ella eg kundi hugsaðmær at figi atvita eftihvussu hvat hvat hvat sigur arbeiðsmarknaðurin til at mann fer inn nú og ger eina skipan sum nærmast opnar upp fyri at mann kann gera næstan hvat sum helst við við við ta eina
partin tann sum er foreldramiddleikan hann stýrir takk fyri morgunda høgru í hoydal har fór maðurin í
hodal segði tað so rætt at tað er verið kjakast so nógv um tað sum kanska ikki átti at verið neyðugt at kjakast meira um og johandal legði upp til sum eg var sera fegin um ati tær lóggávurnar sum vænta at fáast á pláss fyri at skapa somu rættindi hjá øllum fólki hí landinum verða framdar og tað skal eg bara vátta at vit vilja vera við til einog hvørja tíð uttan mun til hvør leggur tað fram øh men eg fari bara at spyrja jóhandal vil hava verið ígjøgnum hatta so øliga oftani øog nú eru eg komin her til men men hvør er orsøkin til at at mann ikki verður sett frítt at akføða einumslíkum máli sum hevur tæ grundleggjandi rættini hjá borgarum at gera og sum kann sum kann javnseta samkyndir hinskyndí í hesum førinum hvør hvør er orsøkin til tað i finst nøkur grundgevinghjájohandal hevur funnið út av sum eg havi soikk funið av tí en hví tað skal vera so men kann hann greiða mær frá tí hvat annom ert
jóhandal
takk fyri har fáa maður ja eg veit ikki um eg eri tann rættur til at fortelja hønu høvuðsdeildu farmanninum hvat ið orsøkini eru okur hava væl havt hetta sama hesa sami avbjóðingina gjøgnum nógvar samgongur alt frá tí eg kom í politikk hevur tað veriði so alars at minnur lutin hevur niðurbundi marlutan í einari samgongur minnulutin ræður og eg haldi sjálvur tað at okur eiga at gera upp við tað eg meini tað virkliga okur eiga at gera upp við tað at mann í einum samgonguskjali er so niðurbundin av sínum sannføringum sum hann hevur sagt mann skal gjøgnumfara sínum tingmaður í stýrisamallógini har mann ikki hevur lov til nú eri eg optur kanska í dag ella tann sum her eri lopin útikamast úr skápinum hvussu mann kann kalla tað tað og eg veit hvat tað er tingmenn sum eru ræsandi tí eg geri tað men tað má so vera eg haldi at tað er rætt og eg haldi okur eiga sum ting at syrgja fyri at lóggávan altíð er so
at tún dekka rull takfyr ha formaður so er tað aksel johannesen ger so væl ja takk fyri hara
formaður eg johandal eru nokk nokk i g samdur i esim máliði her eg lað at spyrja johandal í mun til broytingaruppskoti já kritin andreasen um hann heldur at barsilsskipan sum higartil her verður arbeiðsmarknaðarskipan um tað uppskotið er samtykt fara so frá einum arbeiðsmarknaðarskipan og umtí vil siga tað at fólkaflokkurin um miðflokkurin og kanska fólkaog sambansfokkrin atkvøða fyri ella partur av taa fyri uppskotinum hjá hristian andreasen strika við so familjuhugtakið úr barsilsskipanini tí her kann ein og hvør fara í barsil tað kann vera ein systir tø kvønda vinkona enntá kannka entá skal fáa privatar fyritøkur sum fara hava tað endamál at liva av at fara barnsil fyri fólk tí tað leggur upp til at ein og hvør kann fara í barnsil vegna eina mammu
tal takk
ar for maður sum eg nevndi í áðni t eg skal ikki fara og viðgera ta broydingahussi husisum kristun andreasen saman við gangi út frá samgonguni hevur sum brydingahugskot meni tað sýnist sum um at mann fer frá einari skipan sum er á arbeiðsmarknaðar skipan til eina skipan har mann í nærmasti tilfelgjan kann í gásain velja út hvønn mann heldur flagast at passa barnið um ikki ein pápi ella mamma eru eru eru tøkur til at gera tað ella ikki er till til at gera tað eftir skipanini her og tað er sosi tað er so ein ein ein ein teperamangspurningur um mann heldur rætr ela ikki men tað verður meira luknað eftir mínum høgdi sum ein dansingarskipan heldur eina barsisskipan at mann man hevur ein anska skipan
í staðin fyri eina barsuskipan og so eir spurningur um ein ikki or totalt brotið við prinsippi við tað sum hevur í barskypin at gera tað er so tað má so diskuterast takf yha formaður so er tað jóhannes joensen
tafyrihara formaður ja vit liva í einum vælferðarsamfelag og grundarsteinurin undir tí samfelagnum er sum jóhandal sigur ein sjálvsagdur rættur at tryggja øllum somu lóggildu rættindir og har við eisini øllum børnum rættindir og er tað ikki rætt jóhandal at hetta er einfalt og vit skulu royna at halda tað einfalt og at mann roynir at gruka tað við øllum møguligum øðrum uppáhaldi staðin fyri at halda seg til fakta at her nøkur fólk her sum ikki hava rættindir sum øll onnur og at tað hevut at fáa pá pláss beinan vegin takk fyrijóhandal

ja takk yhra formaður ja sum eg segði í mínari røðu eg haldi hetta málið er øliga øilga simpult hetta burdi sekkiveridiskutera hetta buri ikki veið mál hetta burdi verið ein akrar spurningur men tíverr e e tað ikki tað tí at mann er so ymiskur í sína sannføringu um hvat e ræt i hvat forkert og hvat hetta hevur høg at ting skal avgera í veruleikanum um mann skal avgera hvussu ein annað menniskja skal liva ella hvat eg kal hava rættur til tí eri eghvata ikki støðuna sum vit eru í men eg vóni tað at t at at t at politska skipanin eftir hondum verir so miki búgvin parlamentariskt at tú finnur út av at samráðast og samarbeiða tvørtur um mittina soliðis man hevur gjørt í øðrum londum at parlamentarisma fungerar at ikki eina andstøða sum altíð verðurdiktera av nøkur heilt fugum til at gera tað sum sum sum skal passa henni takfyriha formaður
ja so er tað kristian andreasen sum har orðið keyrfát
takkfyrihara formaður vit hava til viðgerðar eina skipan kmóti barsilsskipanin og tað er blivið siterað her hvat endamálið er við tí skipanini hon er jú rætliga greið tað sum hann vil við barsisskipanini tað er at bøta um umstøðurnar hjá børnum og foreldrum og vit hava í samgonguni longt longt barsistíðarskeið upp til tveyoghálvtrýss vikur og tað er eisini sagt okkara samgonguskjali at vit ætla at hyggja eftir barsskipanini og gera eina meira ei meira liðiligari enn hvat hon er í dag og tí haldi eg at tað uppskotiðsum eg eri komin við í hvussu er fult í tráð við tað sum stendur í samgonguskjalinum á tí økinum vit vita tað at tá ið vit tosa um tann dagligt tann daglagin vit hava so er tað sum oftast tvey foreldur gift hjún ella tey sum búgva saman sum fáa børn og tey kunnu so eftir teimum reglunum sum er galdandi í lógini býta hesa her hendan her he hesa skipann ímillum sín soleiðinar at mamman hevur tað hevur verið hevur ver tær fyrstu vikurnar og so er n so er fýra vikur felags nei so fýra vikur pápin og so er tað fýraogtretivu vikur felags

orsakað av tí familjustrukturini ot í familjulóggávun vit hava í dag so er so er so ver tað nøkur sum detta nir ímillum alsu nøkur børn sum dettad ímillum og tað sum eg gjarna vil uppnáða við hesum uppskotium her tað er tað at øll børn skulu vera javnsett uttan mun til hvat familjumynstur tey eru knýtt at og tað vil siga tað ati tað sum eg royni við uppskotinum her til at loysa tann trupulleikan sum verður lýst í tí uppskotinum sum andsstøðan komu við og tað r øgiliga viktigt at siga tað at tað er ikki rætt sum tað blivið sagt her at nakað verður útraderaður og tað er helt ikki soleinar at skipanin verður avlagað og hon verður altso fullsendani sett úr gildi hetta uppskotið er ikki galdandi fyri t har sum tað eru fleiri sum hava foreldrarmynuleikan er eitt barn tavisia hvørki fyri gift hjún ella fyri tey sum liva pappírsaman hetta uppskotið er bara galdandi í tí føri hvar tú hevur eitt foreldur at einum barni og tað er tað tað tað kemur sjálvandi fyri og tað verður nevnt løgfrøðilig foreldur í í viðmerkingunum tað bar tí at tað er tað kann era ein biologisk mamma og tað kann vera ein ella einbiologiskur foreldur ella ein løgfrøðislig foreldur samand vi ættleiðing osu víðari tað sum er millum annað er trupulleikin vð uppskotinm há andstøðuni tað er tað at mann leggu eit uppskot fram og mann prøvar at beipassa allar vanliga skipanir við at leypa um reglunar um foreldrarmyndugleika og um ættleiðing og su víðari svíðari sum mann roynir at at beipassa nakrar reglur sum eisini kann geva øgiliga stórar trupulleikar í tí gerandisdegnum sum vit sum vit eru í eg haldi tað at øll børn eiga at verða javnsett og tað er eisini tráð við mítt politiska ynski at mann sigur at ein stuðul sum hesin fylgir við barninum einki barn má koma verri fyri pá grund av tí familjumynstri sum summamman situr í

so kann hann sjálvt sjálvt um reglurnar siga nakað annað í í í lógini so kannhann sjálvur avgera hvussu tey rættindi sum sambært hesum løgtingslógunmer tilluta hinum foreldrunum skulu vera brúkt og tað vl siga er ein avmarking í at tað skal vera eitt einsamalt foreldur vit tosa um og tað og tann sum skal fáa tillutað rættindini hann skal eisini uppfylla treytinar av lógini og sovíðari og so siga at sum er løgfrøið foreldur at barninum tavilsiat hetta uppskotið er hvussu eit uppskot sum egla einfalt tað rokka ikki við ta skipanin vit hava og tað loysir tann trupulleikan sum vit sita í og eg hoyri beinanvegin á i eg oyi tá ið eg havi hoyrti undanfarna røðara her peint so verður kjakið beinanvegin lift upp og eitt annan í voð mann fer at tosa um hjúnamanslóggávu man fer at tosa um tann allan tann strukturin og mann beginnar at blíva etiskur og mann beginr a blíva alvorligur í í orð og tal og tað er jú einaferð soleiðisnar at vit hava vit hava ymiskar meiningar um hvussu okkara familjurættur skal innrættast tað eru nøkur sum ganga inn fyri einari bliberalari loysn meðan tað eru onnur sum av øðrum grundum ganga inn fyri einari vinnuligberalaraloysn og øll hendan her diskussiónin um um akkart tann spurningin ger tað at børnini kanska detta niður fyri so eg haldi at vit skulu gloyma hasa diskussiónina eina løtu og konsetraakum um børnini og tey foreldur sum sum verða rakt av at vera at detta nið ímillum í skipanini og eg haldi eisini at tað er eitt sindur v eni burturforkláring at siga tað ja men nú kann hvør hanus og janus núkan per og pól hev nesagt um man felag til at vera til til at at dríva upphasstini hjáv børnunum tað er jú sletki endamálið eg havi størri álit á tí tí foreldrunum sum fær hesi rættindini at at viðkomandi brúka tey rætt og og tað hevur nakað við teirra felagsuppvekstuog lastrivna gera og

tí er tí er tað mín inniliga áheitan til andstøðuna at taka undir viðhsun vit g hvussu her loysa hetta her málið so kann sjáfylgiligt kjakið um okkara familjurættarlóggávu og hvat veit eg halda fram og eg haldi tað at p á onkran máta haldi eg at kjakið sum vit hoyra og hvar tað vil lyfta uppá itt etisk niwog oftani er eitt sindur óvirðiligt up á tann mátan forstaið at tað eru nøkur sum altíð detta nið ímillum kanska tey sum tað snýr seg um og tí haldi eg at vit eiga at vanda okkum meira um at er at seta eitt upp sum eitt øgiliga skarvt mál ímillum vaskei man siga høgra vinstru ella hvat tað so anað kan vera vit skylda í hvussu tí føroyska samfelagnum at finna eina semju um tingini og skal man finna semjur so mást tú virða sjónarmiðjini hjá øllum pørtum tað nyttar ikki sum johandal sigur harra formaður at ja ein minnilutur bestemmar men tú loysir ikki at mál sum hetta við ein lítil meiriluti ella kanska ein lítil minniluti yvir trumfar øll onnur í hesum vtí føroyska samfelagnum og setir sína skipan í verk og eg haldi eg haldi sjálvur tað at tá mann broytti hjúnabalsarlógina tá hevðir mann eitt dømi um at alt forsmalir meirilutin kroysti eina skipan ígjøgnum sum hevur havt ótrúliga nógvar óheldigar avleiðingar og hevur kanska kloyvt tjóðina alt for leingi og tað er sog jað hvat tað er og mannkann hava eitna hálning um tað sum mann vil vil liva íenum frælsum landi men øll henda diskussiónin sum vit hava havt í dag er faktiskt óneyðug tí eg haldi at vit eiga at loysa trupulleikan hjá børnunum sum tað snýr eg dugikki t síggja a nakað kann hava ímóti at geva einum einsamallum foreldri óansæð hvørj viðkomandi er tann rætt at útpeika ein persón tað kann gott verða til dømis ein samkynd mamma sum úeigar snt sín sín maka til at deila skipanina við og sovíðari og tað vil siga tað at eingin fer ill av hesum tey sum eru rakt hasunher fáa so ein fyrimun og vit hava í hvussu sett fokus á tað sum eg haldi vit eiga at gera nemliga rættindini hjá børnum so hetta er hvussu hev eg gjørt vð einari góðari meining at royna at finna eina semju um eitt mál sum vit annars eru ósamd um takk fyrir formaður
ja so eru tað nokk so nógvar viðmerkingar eyðgunn samuelsen er tað fyrsti ger so góð
ja takk fyri harra formaður røðarin tosar øgiliga nógv um at javnseta børnini men javnsetir mann veruliga børnini tá ið mann lóggevur at børn sum sum eru føddí ella børn hjá støkum at tey kunnu fáa mansiga næstan hvønn sum helst at vera heima í barsilstíðini meðan onnur børn sum hava tvey foreldur har er tað millum mammun og pápan om mann veit hvussu viktig tann fyrsta tíðin er fyri tilknýti hjá barninum visi mann ynskir at tað skal vera tann sum eru foreldur so hví ikki siga sum er og nevna makan hjá hjá viðkomandi mammu í staðin fyri at nú kann í prinsippinum lóggávumessi ein og hvør fara heim og ansa ella vera hjá barninum hjá einum støkum tað er ikki at javnseta børn
kirkjan andreasen takk tær frá hana vorðið
eg skilji gott spurningin men másaanstunis siga tað at tá ið eg nú tosi um einsamall foreldur hvat tað eg geri tað kunnu vera í øllum møguligum støðum eitt einsamall mamma til dømis kann ver illa fyri og kann treingja til stuðul og tað kann vera ein fyrimunur hjá henni at kunna deila hesi tingini við fyri kanska a at at bøta um ansingina av barninum tað nýtist ikki endligat vera akkurát tað mynstri sum sum annstøðman legur upp til men tað kann gott tað kann gott brúkast innanfyri ta mynstru oykini men tað e fyri at geva foreldrunum frælsi til at taka avgerð um tann spurningin innan fyrðs avmarkingar sum anas hevu r galdandi lógini tann sum fær rættindini skal upfata treytina av lógini svíðari so eingin fær nøkur nýggj rættindi við lógini sum somu men mann gevur foreldramyndugleikar innihavaranum møguleika til at taka avgerð um tað sjálv ella sjálvur takfyri formaðurso er ta bjarn
ni hammer takk fyri formaður
men tað sum eg fekk burtur úr røðuni var at at tað virka sum um at uppskotsstillaranir eru ikki heilt ordiliga greiðir yvir hvat tað er hann leggur áliti á tað einstøka foreldri at handla sum best men tað sum eg fekk burtur úr røðuni tað er tað at við hesin her so byrjar mann at kjarnufamiljan hon skal soðula so takast burt sum okur kenna henn í dag eftir barsilslógini og hvussu nógvar trupulleikar skapar ikki tað broytingaruppskotið har sum mann roynir eitlanastað at svimja skjúta sjógv og vóna at tað skapar ein læra semju men mín spurningur er hann til kristian andreasen hvussu við teimum ógiftu pápunum sum nú í dag í forvegin eri eg illa staddur oftani tá tað dragar seg um foreldramyndugleika millum annað føldu samgongarnir fyri eitt uppskot um at geva ógiftum pápum foreldramyndugleika felags tað vildi ikki her frá at síggja eg at her fara tær hvør tæir heilt tiknir burtur páparnir og kanska ein mamma sum sjálvandi eigur barnið peikar ongran heilt annan í hesum førunum eg dugi ikki at síggja at at tað verður betur upp á nakran máta tíverri harra formaðurkhristian andreasen

eg kann siga við bjarna hammer harra formaður at hetta uppskotið rakar yvirhøvur ikki tað sum tú kallar fyri tjarnafamiljuna tí hon hevur tey somu rættindi og ta somu skyldir sum heitu verandi lóg henda hetta uppskotið er galdandi bæði fyri menn og fyri kvinnur tavul seg at vistat er ein maður sum hevur foreldramyndugleikan einsamallur so kann hann dispondera eftir lógini tav si hett er í hvussu s er við tí forstand kynsneutralt tað stendur ikki uppskoti longur tað er tikið úr takk fyri formaður
so er tað bjarni kárasund petersen ger so væl takk fyri
formaður ja barsilsskipanin er er ein arbeiðsmarknaðarskipan og tað gevur ágóðar til foreldur sum eru á arbeiðsmarknaðinumtað er altso ein sosial skipan har tú rindar inn sum aktivur partura av arbeiðsmarknaðinum og tú fær útgjald fyri at vera foreldur ú fær útgjalt fyriat vera foreldur havandi hesa her meginregluna í huga t tað arbeiðsmarknaðargrunnurin nei barnsilsgrunnurin snýr seg um heldur kristan andreasen ikki at hansara broytingaruppskot sum kemur kanska eitt sindur so fimm komma fimm minuttir í kótólv ikki brýtur eitt sindur við ta meginregluna altso hvat heldur kristian andreasen at vinnulívið og og og og fakfeløgini halda um slíkar broytingar vit fara inn at gera tað plagar tað ikki at vera líka sum slagorðið hjá fólkaflokkinum at arbeiðsmarknaðurin skipast sjálvan takkfyri formaður
er sván andreasin takk fyri at
formaður tað er soleiðisnar við uppskotinum her ati tey sumskulu hava stuðulin ela kunna luttaka í skipanini tey skulu uppfyta treytirnar í lógini taðlseð at vera á arbeiðsmarknaðinum t hal siga tað er ikki eitt eitt eitt tað er ikki itt eitt uppskot sum gongur upp á tvørs av teirra skipanir hava av arbeiðsmarknaðinum og tað tað er so tað tað er og tað er et kompromið má ger her kann mann siga tað tað brýtur frá tí vanliga mynstrunum tað veiter men eg haldi tað eru ikki so nógv fólk at raga seg um at tað er saktans nakað sum tann føroyska arbeiðsmarknaðurin kannabsorbera takfyrir formaður jatak
so erta ingi lín diticssen strøm ger so væl ja takk fyri
upprunatankin við uppskotinum at var at javnseta samkynd foreldur við hinskynd í bartilsskipanini eg dugi ikki ordiliga at síggja og kundi hugsað mær at fingið christianandreassen at greiða mær frá hvussu samkynd foreldur verða javnsett við hinskynd foreldur í hesari skipanini tí sum eg síggi tað so er mann egintliga farin við broytingaruppskotinum hjá kristian draga sær nær egintliga farin so langt at mann ætlar at inkludera øll onnur í beistskipanini fyri at sleppa undan at nevna samkynd foreldur í broytingaruppskotinum takk fyri har har frá mær
ger sovæl kritin andreasen
takfyi har formaður hvussu tæið velja javnsett altso vit hava eina barsiskipan sum byggir eina familjulakstarlóggávu sum vit kenna og tað er soleiðisr við tí at orsøkin til at andstøðan leggur uppskot fram er tí at verandi skipan klárar ikgi at at hontera tey samkyndu tí reglurnar passa ikki inn og tað sum millum annað r er ein trupulleiki er tað at tað ganga s leingi við attrleiðing ganga hálvtryðj ár og sovíðari sovíðari og tað sum mann so prøvar við ap hjá andstøðuni tað er at leypa tær reglurnar um og siga tað tey sum eru foreldur ettanmu barnið tey kunna deila hendan stuðulin eg sigi faktiskt tað sama miste einsamall til dømis mamma sum sum ikki hevu nakað annanforeldur oygur eitt barn so kann viðkomandi sjálv disponera yvir tí partinum sum til kemur hinum partinum sambart lógini si á upp á tann mátan kanst tú gott siga tað at at so verða hvussu tey samskyndu óbeinleiðis javnsettvið øll onnur og tað er tí eg siga at uppskotið her í hvussuser loysir tann trupulleikan sum samsins foreldurin eru í takfyri formaður jata
takk so er tað her við pálsætursi fyri orðið er viðmerking gjørt væl
fyri harra formaður kristin andreasen brúkti in partur av sínari røðu upp á at snakka um at mann splittar hjóðina í helvt um mann koyrdi hjúnabarnslógina ígjøgnum meðan smalum meiriluta støðan er nú tann at meir en trýss prosent av føroya fólki tók undir við at hjúnabarnslógin verð broytt meira enn trýss prosent av føroya fólki t taka undir við at samkynd varða javnsett í barsilslógini eg haldi nú at sensurin í røðini hjá kristin andreasen r kaska eitt indur skeiv tí veruleikin til eitt uppskotið hjá att broytingar uppskotið erlagt fram er ikki tí mann roynir at loysa ein trupulleika fyri samkynd má gera eitt uppskot mann fer so langt við einum broytingaruppskoti fyri at ikki viðurkenna at samkynd í føroyum eru foreldur og tey skulu vera javnsett mann fer at smann broytir kollveltandi barsisskipanina bara fyri ikki at viðurkenna a samkynd fólk liva ímillum okkum og hava børn eins og øll onnur hava tað takk fyrija takk
ger so væl fyri andreasen takk fær formaður eg haldi at tað er eitt
fara øgiliga langt at siga tað at eg ikki virði tey du altso eg virði tey samkyndu líka so væl sum øll onnur menniskjur og eg góðtaki at tey eru samkynd og havi onga viðmerking til tað yvirhøvur og tað sum eger endamálið við uppskotinum er at hjálpa teimum samkyndum eisini upp á ein máta sum eg berskrivað við upskotinum so tað liggur eingin illvilju í móti nøkrum samkyndum í hesum uppskotum er hetta uppskotið hevði gjørt fyri at royna at finna eina semju sum kann loysa tann trupulleikan sum millum anna tey samkyndur er í takkfyriha formaður
ja takk so er tað sigur strem bertren og viðmerking ger so væl
hara formaður ja eg havi nakrar nokk so konkretar spurningar tað eina er um útrokningargrundarlagið tað verður víst til at útrokningargrundarlagið verður hjá sum hjá tí sum er í barsul altso taðvil siga tað tað er ein broyting í mun til tað sum er í dag hví hví hevu mann valt tað tað er tað eina og so er tað um hetta her er galdandi fyri allar vikurnar altso tað er fýra vikurnar ella um efta er galdandi fyri eisini tær áttaogtretivu vikurnar tí eg haldi hatt dugir ikki oriligt at síggja tað í har og so er ta het her við at okur hava ikki felags foreldramyndugleika í føroyum og tað e kanska nógv ung bør tá tey fáa fyrsta barnið kanska ikki liva altíð saman hvussu setir hetta teir páparnar kann kann mamman í einum føri velja heldur at onkur annar tekur barslig enn pápin tí hon hevur einsamøllforeldramyndugleikan og so er tað tann síðsti spurningurin tað er hví mann hevur strikað heitið á lógini
ja takk ger so væl kristin andreasen ja
øhtakkfyrihara formaður hetta er jú ei øgiligani torkilt lóggáva vit eru í og vit raka øgilga nógv forskellig forskella farsettir í familjulóggávuni og sovíðari útvarpsargrundarlagi eg bara fyri at fyl at fylgja teimum reglum sum er í dag at eg eri hjá tí sum er í barslig at mann fær stuðulin ímun til tað tá ð mann tosar um foreldur uttan fyri hjúnalag so er tað soleiði at visi faðiskapurin er viðurkendur so eru tvey foreldur uttan mun til foreldramyndugleikar og tað vl siga tað at og tí er tað at eg ikki havi skrivað í uppskotinum foreldrarmyndugleiki men sagt at sum einsamallur foreldur tað vil siga tað at og tí er tað at tey sum hava faðiskap tey hava jú rættindeftir lógini forvegin og tí er tað at taet teknisk at seta uppá hendan morgin tað er fyri at fyri at prøva at raka so so beint sum møguligt tað er møguligt at onkur tekniskir spurningur eru her sum sum eru óakláraðir og tað kann mann so vist mann hessa verður samtyt upskotið sum eg vóni so anmann kanska gera nakar tekniskar rættingar millum trðju ella aðrar triðju viðgerð tað veit egiki mínu men tað ligur ikki nakað tað tað ligur ikkinakar baktaingið undir hasum har og hví man broytir heita lógini tað er tað at tað er tí at e skrivi seg í mínu uppskoti er øðrvísi enn tað sum er hjá fjavnstøðuni ja takk
so er tað næstu viðmerki sateu jóhannes joensen ger so væl takk fyri formaður
ja kristian andreasen nevnir her í broytingaruppskotinum at tað hetta skulu vera ein semja men eg hugsi at spyrja ein semja fyri hvønn tí tað hellur mesta á at ein semja fyri konservativarveingi eg hugsi um at hetta er uppskotið ikki at eg bara fyri at sleppa undan at taka støðu til grundleggjandi javnrættindir hjá borgarum og hjá børnum og veit kristian andreasen avleiðingarnar av hansara uppskoti
tak kristian andreasen takkfyrihara formaður
sjálvandi kenni eg avleinandaruppskotinum eg havi sitið við tí og havi hugsað um tað og eg vi eisni havt onnur at hugt yvir tað og so so eg haldi meg vita nøkurlunda hvussu avleiðingi verður men eg skaleg skal viðganga at og tað er eisini at tað tað verðu altíð løgførikt ivamál tí okkara familjurættur og okkara aftrleiðingarreglur gevi so síðna háttoyar æt eg kann e gott uppstanda ivamál her men tað eru tey ivamálin ikki størri enn hjá tað sum tað sum anstomondi lagt fram tá ið mann nú snakkar um at a er ein konservativur vongur ella ein ein liberalur vongur ella ella hvat ha so segði tað erakurát tað sum eg segði í byrjanini vit eru ikki samd um tað familjurættarliga økið í løgtinginum og hvussu tað skal loysast tað finst ein konservativur vongur og tað finst ein liberalur vongur og tað tykist ikki at vera møguligtat finna semju her ognú í hvussuer og tað sum eg sigi hendan ósemjan gangur tit børnuni so lat okkum heldur goyma hasa prinsipiellu ósemjuna hasa etisku ósemju eina løtu konsera tan rættina hjá børnunum og fáa loyst tann trupuleikan sum vit er vuga ú hin diskussiónin og hin hett kjakið tað forsetu jú tað endar ikki her altso er eg gottklárið takfyr har formaður
ja takk so er tað høgni hoydal smína viðmerking ger so væl
harhara formaður er eg veitkum eg sig eri bilsin av uppskotinum tí at hetta málið einir annars liðið nevnd síðani novemburmánað og eg kann tala fyri øll sum hava setta uppskotið fram at mil gjarna hava eina semju nú kemur so hetta uppskotið vil gjana skilja hattað rætt altso er tað sum kristin andreasen sigur at hann heur gjørt eit broytingaruppskot sum í veruleikanum gevurt samkyndu foreldrum tey rættindi sum andstøðu upskotið leggur upp til tað má bara ikki eita so í øðrum lagi tá hann sigur tað tat barnið er í fokulst eri púra samdur í og barnið skal rættar síni foreldur og hava tey fyrstu árini saman foreldrunum men sigur hetta uppskotið nú tað at tað er ikki longr ein familjubarnsskipan ta vil siga at at ein staka persónuri kann so hann kannska hava í prinsippinum fýra fimm aðrar persónar sum brúka barsulin hjá hjá viðkomandi og hvat er tó eftir av av viðurskifini milum foreldur og børn og eisini samkyndu foreldrunum men men er endamálið at samgin foreldur skuldu hava ræta mán baraikk a eita so er tað endamáliðvið esin herjatakk

tað sum eg sigi er tað at er ikki semja í løgtinginum um hvussu rættarstøðan hjá teimum samskyndu skal útformast tað eru sum g segði tveir veingir og tað tann tanntann tað kjakið um halda fram lat okkum heldur loysa trupulleikan eisini sum tey samkyndu eru í við barsskipanini við at gera taðup á hendan mátan so tað er beskrivað soliðinir sum tað er gjørt við uppskotinum og lat tannum líkasum gloyma formálið eina løtu og í hvussur ser vil eg siga við høgna hoydal at tey samkyndu fáa hvussu loysn tann trupultleikar tað er í dag vikki uppskot verður samtykt takfyrhra formaður
ja takk so er tað anika olsen sum fær eina viðmerking ger so væl ja takk fyri
og takk til kristian andreasen fyri at hava gjørt eina roynd til at loysa hetta málið tí tað er eingin ivi um at tingfólk eru øgiliga ymisk á málið og eg vil takka kristianin fyri kristian andreasen fyri at hann roynir at bøta um hesi viðurskiftini og tað at hann eisini vil tryggja við hesum uppskotinum rættindini hjá samkyndum at vera heima hjá sínum børnum og sum tað eisini verður greitt frá so er tað jú børnini í hesari lóggávuni tað snýr seg um skal mann javnseta samkynd og hinskynd foreldur so er tað í foreldramyndugleikalógini so endamálið við hesum uppskotinum røkkur tí sama endamálið sum hitt lógaruppskotið sum liggur í tinginum er kristian andreasen samdur í tí
gersu væl kristan andreasen takkir har formaður
og ja eg kann garantera fyri at uppskotið sum mítt uppskot fer at loysa tann trupulleikan á líka góðan hátt sum uppskotið andstøðanumvistir vit tey loysnir mann vil hava og finna ein loysn í hvussu og hesi spurninginum nú so skal mann taka undirvísing her tað fer at hjálpa øllum einsamallum einstøkum foreldrum og eg blandi ikki bí um tað er samdgin ella hvat tey eru og tað frælsi mugu tey hava at taka støðu til hvørt skal hava hesi rættindini tað vitjarast fyri meg er tað at einki ball líður undir tí familjustrukturi sum tað er partur av tað fer framøvn

í eg haldi at tað er alla aðruvert at kristian andreasen roynir at finna eina loysn tí at vit vita gott at samgongan hevur verið í svárari kreppu av hesum málinum men eg vil so siga at visi mann ynskjar eina semju har mann onkursvegna kundi staðið felags um tað so hevði tað verið øgiliga snilt at mann hevði adrigið andstøðuna eitt sindur við tí mann reiði sær nagrar prinsipiellar spurningar um mann fær tað ikki til viðgerðar mann fær ikki vent í vvit vit hava vit samlaðst í áðni vit høvdu ein tjúgu ting í listahálpi sum vit ikki klára at svara uppá tí hat tað er júr eitt øgiliga stutt og einfalda uppskot og til dømis kunnu vitikki ein gong greina um at tað snýr seg um tær fýra vikurnar sum pápin hevur sum er tað sum er oyraverkt til pápan ella um tað snýr seg um tær fýraogtretivu felagsvikuna altso fýraogtretilu pluss átta tí tá tosa vit knaplita um at onkur annar kann passa barninum í áttaogtretivu vikur vit vita held ikk hvat arbeiðsmarknaðurin sigur til at øll móguliga onnur kunnu fara í bart so vit standa við hundrað spurningum tí vit onkursvegna sletta ikki hava verið við til at diskutera um eina semju vist tú hav semju við andstøðunman eisini ynsktat men men allar aðr vertmanni roynir eg haldi bara hetta reiðsetti so prinsipielt hetta uppskot
ja takk so er tað tisi andreasen sum fer orðið at gera so væl formaður
skuldi siga tað at eitt einsamalt foreldur kann deila rættindini hjá hinum sum er tillitsaður til hinum partinum og tað er kallað bæði fyri teir fýra vikurnar sum sum mækingar hava og teir fýra vikurnar sum eru felags so tað er tað er rætt sum bjartsavni sum sigur taðð er alla all tann periodan sum til dømis ein pápi kann útnytta við støð eitt vanligt kinnaband við toysum og hvat arbeiðsmarknaður skal siga til tað
tað haldi eg ikki verður ein trupulleiki takk fyri formaður ja takk so er tað beinta løgur jacosensum fær orðirliga viðmerking ger so væl
taðr nei eg undsa at røðaran brúkar orðið støk altso uppskotið hjá okkum í avnstøðuni r tað eftir uppskot il løgslógubroytingunu um gum barsilslógin rætt hjá samtum foreldrum til barsilspening vit tosa um hjú og nú farrøðarin brádligani at tosa um støk eg veit tað at floksfelagin hjá røðaranum hon hevur verið víktnógvi samkintu ørð men hjún men eru tey nú brádligani bara blivin støk takk fyri hara formaðurjata
takk ger so væl fyrstina trýssin takk ráðmaður eg veit at mann skal hava tungd
mitt í munninum tað var bara fyri at royna at forklára eina tingð altso eg lógi um hann um hann ikki støk tí ikki tað er hon sum góði uppá hon hjálpir teimum sum eg kalla fyri einsamall foreldur tað er tað er har við og tað er eisini løgfríðis foreldur í viðmann verður sagt løgfríðis foreldur og tað er netta fyri at loysa tann trupulleikin sum millum annað tey samkynda í tann ferð fær mær
takk so varð neftirhøvðari tað verður bjarni kárasun petersen ger so væl
barsilsskipan hon er eini arbeiðsmarknaðarskipan sum gevur ágóðar til foreldur sum eru á arbeiðsmarknaðinum til framan fyri børnini skipanin tað er ein sosial trygging sum byggur á at tú ert á arbeiðsmarknaðinum og rindar rinn til grunnin tá ið tú sá einaferð gerst foreldur tá hevur tú rætt til farloyvi við útgjaldi fyri at vera um barnið ta fyrstu dýrabari tíðina vit rinda inn óansæð um vit fáa børn ella ikki og vit fáa útgjald um vit fáa børn óansæð hvussu nógv vit fáa altso tá vit gerast foreldur skipanin er altso eina arbeiðsmarknaðarskipan har børnini eru snúningsrásin og byggur á løntakarar og undanfarna samgonga hon samtykti at lova loyva samkyndum at giftast borgarliga men av tí at samfelagið ikki søguliga hevur góðkent samkyndan livihátt er hetta avspeglað í nógvari aðrari lóggávu tískil eru tað viðurskiftir sum viðvíkjandi samkyndum pørum og foreldrum og børn teirra ikki eru dagførd hetta er eitt av teimum tað stutta av tí langa er at samkind foreldur verða viðgjørd sum støk tá i tað viðvíkir at senda eina umsókn inn til familjufyrisitingina um barsil hetta haldi eg ikki vera serliga rættvíst eg haldi teyru foreldur eins og øll onnur í oktoburmána í fjør valdi eg so at spyrja landstýriskvinna í almannamálum og landstýrismann í vinnumálum um tey høvdu nakrar ætlanir um at broyta hetta og gera nakað við hetta tað gjørdist rættiliga skjótt greitt at tað ætlaði mann ikki tí valdu nøkur í andstøðuni at sláa seg saman um at fáa hesi viðurskiftini í rætt lag og vit løgdu so eitt uppskot fram í tingi í novemburmánaði vit funnu rættiliga skjótt útav at hetta var nakað sum ynski var um tvørtur um andstøðu og samgongu og ímillum fólk er tað eisini óvanliga stór undirtøka fyri hesum uppskotinum uppskotið sum er til aðru viðgerð í dag í mínari allarinnastu sannføring loysir tann aktuella trupulleikan sum vit standa yvirfyri altso í teimum førum har talan er um tvey av sama kyni ið hava fingið sæt barn saman tá verða reglurnar eftir barsilsløgini tulkað eftir somu treytum sum hjá hinskindum foreldrum sjálvandi treytað av at tað er gift ella liva í parlagi og er sambúgvandi hetta er ikki tikkum at siga sjálvandi eitt øgiliga torskilt mál familjumál eru øgiliga ofta torskild og vit hava verið í nevndararbeiðinum noydd til at taka sera nógv atlit og kanna sera gjølla um ð uum uppskotið kundi fáa nakrar óynsktar hava sum sagt viðgjørt uppskotið út í asir og eg haldi at vit kunnu við góðari samvitsku siga at hetta er eitt gott uppskot eitt greitt uppskot og eitt uppskot sum loysir trupulleikan sum nøkur fá fólk heilt aktuelt standa í í dag men hetta er sjálvandi eisini eitt meira grundleggjandi mál enn um nakrar krónur í barsilsskipan spurningurin er væl størri enn tað spurningurin er um samkynd foreldur eru ikki ein gong bara ein góðkendur men bara ein viðurkendur familjuformur í samfelagnum bara viðurkenning pljøvist ikki at góðkenna teirra familjuform men viðurkenna athaer har ein viðurkenning av at tey eru her at tey liva her og liva so lív í hetta saman við broytingaruppskotið hjá kristiani andreasen minni meg eitt sindur um tann politikkin sum bleiv førdur undir klintomsadmenisratiónina í hálvfemsunum í tí amerikanska herinum tað sum mann vanvanliga tákallaði fyri dónt ask dóvnt tól hetta kemur frá tínim undir klintum eitt direktiva um at fólk sum meldaðu seg inn í tan amerikanska herin tey máttu ikki spyrjast um sín kynsliga samleika tað kom orsakað av at undir tíðini hjá trúmenn tá kundi samkyndleiki ikki sameinast við naðar tænastu og at ein og hvør sum livdu eitt samknt lív ella kunngjørdu sín samkynd leika skuldi avmynstrast úr amerikanska herðinum tí vóru undir klintum almennir tænastumenn bidnur um ikki at spyrja ella krevja mann upplýsta sín seksualitet og afturfyri skuldu rekruttar heldur ikki fortelja tað um teir vóru samkyndir tí so kundi mann avmyntra teir og tveitateir úr rerðunum altso samkynd fólk vistu mann var nakað veruligt nakað sum var í samfelagnum men mann mátti fyri altíð verðina ikki viðurkenna hetta mann kongu gott óbeinleiðis fáa tingini at rigga við samkyndum í teirra skipanum uttan at viðurkenna tað tað mátti mann fyri altíð verðini ikki gera audoftcit audott mind dovnd maðkónd orð tað haldi eg at uppskotið hjá broytingaruppskotið hjá kristan andreasen er dømi um nakað annað er so hvussu langt mann egentiliga fer fyri at implementera hendan dóvnt ask downtel politikkin hjá khristian andreasen samkynd fólk skulu sambært broytingaruppskotinum fáa djaldúr barsilsskipanini ja men tað skul ikki standa nakrastaðni at tað er veruleikin at tey eru samkynd tey skulu fjalast ikki vera ein partur av lóggávu ella annað sum vit her á tingi borgarfirði tí tað er viðurkenningin sum er trupulleikin upprunauppskotið er gott væl lýst og loysir aktuella trupulleikan broytingaruppskotið hjá ckritin andreasen er ikki vællýst vit hava havt eina ørgrynnu av spurningum viðvíkjandi broytingaruppskotinum hóast vit fingu allernodis tjúgu minuttir til at lesa uppskot eitt broytingaruppskot tileitt uppskot sum hóast altíð hevur verið til viðgerðar síðan novemburmánað í fjør tað hevur veri til hoyringar tað er á fleiri viðgerð og hevur viðgjørt í miðlunum væl og virðiliga tí loyvi eg mær at sáa iva um hvørs vit fara at fáa eina nøktandi viðgerð av teimum potensiellu avleiingunum við tí broytingaruppskotunum dagin í dag summastsum árinn eg haldi at broytingaruppskotið hjá kristan andreasen er ein roynd at finna ikki eina semju men at avmontera eina djúpa politiska kreppu í og við at mann hevur leberal og konservativ fólk sum skuldu sita síðu umsíð og onkursvegna fór út í føra hvønn veg landið skal fara framhaldandi tað vil mann ikki sleppa sær av við so má gera eitt uppskot og hopar upp á at tað kann loysast men visti mann meina nakað við hesum her so átti mann inndrigið nei inndrigið andstøðuna í arbeiðinum beinanvegin man átti at sagt tá ið løgmaður í kunngjørdi at mann arbeitdivið einum uppskoti at inndrigið andstøðuna beinanvegin tí hvr mann valt ikki at gera har tar ein neyðaregg við tí fyri eyga at royna avmontera eina djúpa politiska kreppu sum stingur djúpt í samgonguna í og við at summi fólk her á landi ikki kunnu viðurkenna samkynuleika sum ein góðkendan familjuform her á landi takkfyriha formaður ja takk
so er tað vimærcntiu rutvang ger so væl takk fyri
ja eg fari at takka bjarni kárasson fyri eina góða røðu og eisini hvussu hann lýsir hetta her hesa støðuna í hesum landinum og at sjálvur miðflokkurin skuldi fara so langt at fyri at sleppa frá at viðurkenda viðurkenna samkyndar familjur so vil mann heldur avtaka familjuhugtakið í heila tikið so svort er tað at viðurkenna at vit hava samkynda familjur her í føroyum eg kundi hugsað mær at sum mann sigur at pengarnir skulu fylgja barninum men í veruleikanum er tað ein serættindir man gevir børnum við ongum pápa í hesari lógini og mann kundi eisini spurt vissu øll børn skulu vera líka hví skulu børn hjá giftum foreldrum ikki hava møguleika fyri at vera ansaðir av einari ommu ellaso hetta er yvir
takk so er tað bjarni køra sín pitsispróðri at siga so væl takk
tey eru útbóðar rætt at við hesum so fer mann øgiliga langt eftir hvat mann er viljur til fyri at syrgja fyri at lógin sum hon fyri liggur ikki verður samtykt tí tá beinleiðis viðurkennir mann at samkynd foreldur er ein viðurkendur og góðkendur familjuformur sum mann vil strekkja seg øgiliga langt fyri at sleppa undan tí mann kann gott lyrka bartilsspeningin undir borðið viss tað er tað sum krevst men við hesum so gevur tú eisini serrættindi til einligu forsyrgjara sum pussliga hava tvær í gávum sengum kvotur at dispositera yvir og geva til hvønn tey nú enn hava hug til tað tann rættin hevur tú ikki vissu tú ert eitt hinskint gift par til dømis so ruffan hevur púra rætt í at tað er at geva nøkur serrættindi og tað er eisini eini nokk so klárælitsatión av at tað eru so ræðuliga nógvir ósvarar spurningar við hesum her broytingaruppskotum sum kemur nú klokkan fimm minuttir í tólv sum vit ikki fáa tíð til at viðgera serliga væl tíverri takk fyri mær
tam johannes joensen far er viðmerking ger so væl takk fyri
fr formaður ja eg ætlaði bara líkasum nú er tað tosað nógv um at mann iki ikki tosar um kenslur tí at hetta dragar seg ikki sum kenslugt men egvlihugsaði mær al líkavæl vent aftur tum tað og vent aftur til hvussu røðarin hevði fólkið við se hann og hansara børn ikki høvu tú havt somu rættindir sum aðrur borgara í samfelagnum hvussu hann hevði kent tað tatað dragarste sum kensligt tað tað máttakfyri
ger so væl bjarnin hø asun petersen takk fyri forma
mern eg haldi tað hevur altíð týdningar at hava kenslurnar við í tí politiska arbeiðinum og eisini serliga prinsippur at hava nøkur prinsippur sum eru undirliggjandi og vissi eg var í tí støðuna sum kanska tvær samkyndar mammu er í dag eg kann av góðum grundum ikki relatera til tað tí eg kann eg fari ongantíð megnað at seta meg í teirra støðu tí kann eg bara ímynda mær hvussu keðiligt tað má kennast bæði hjá teimum samkyndu foreldrunum men sanniliga eisini hjá barninum hjá hesum samkyndu foreldrunum sum ígjøgnum uppmælingina fara at vita frá nøkur fólk her á fremsta bonki mammurnar hjá tær tær báðar tað sum tær gera er forkert moralskt tað má vera ein forferdilig kensla av takk fyri formaður
ja takk so er tað bjørt samuelsen sum fær eina viðmerking ger so væl
ja takk fyri tað er jú eitt sindur meir kottligt tá tað yvirhøvur ber til at sleppa framat við einum broytingaruppskoti sum tá eimum hugsar um okkara uppskot snýr seg um atur yvirskriftna javnseta samkind foreldur nú kemur mann inn við einum uppskoti sum ruddar alt tað vekk og ein dástrikar heiti og so sigur mann nei sankins foreldur skulu framvegis vera støk altso sjálvt um tað er tvær mammur sum hava skrivað undir upp á at tærfáa barnið ísaing og tær eru har frá fyrsta degi tær liggja við barninum tær eru sæð umbarnið frá fyrsta dagi men tær skulu tvingast tilat verða viðgjørdar sum stakar í barsilslógun tað má eg spyrja tingmannin um altso er tað brótað við ser ikki við eini aðalreglu um tað at alt okkara stríð snýr seg um at javnseta fólk eisini hóast vit kanska missa tað á gólvi at at nøkur samkynd foreldur so ikki fáa møguleika nú til at lata onkran annan passa sítt barn ein stóran part av
takk fyri ger so væl bjarni kølason petersen takk fyri at fáa
formður tí tí eg haldi t so undarligt tá hetta er broytingaruppskotið yvirhøvur ber til tí at hetta flytur seg so nógv frá andanum í lógini og tað sum vit tað sum endamálsorðingin varð handan lógini tað situr í tekstunum tað sum kristian andreasen gjarna vil fjerna nú hví vit gera hatta her tað er javnseta samkyn foreldur í bartenstovuni nú fjerna man tað óbeinleiðis avleingin kann gott vera at nøkur samgin foreldur fáa atgongd til grunnin og tí skilji eg faktiskt ikki oriliga hví ávísir partur av samgonguni taka undirvið hesum uppskotinum men ja tað passar mann velur at siga tit eru javnsett men men ikki allíkavæl mann vil strekkja seg forferdiliga langt fyri at sleppa frá at siga men tvær samkyndar mammur við einumbarni tað er í ordantakk fyri formaðurja
takk so fær aksel ve johannesen eina viðmerking ger so væl ja takk fyriharra forma
h afvar spyrja bjarna karaldson petersen ein spurning tað er hvat við pápinum hesin so hon tekur lógarbroytingina hjá kristian andreasen so er tað stakar mammur men sjálvt um hon ikki liðugir saman pápanum so er pápin kanska onustanis út samfelagnum og hann er kanska itt sindrnaðr tí at vera ein partur av lívinum hjá hjá barninum men nú sigur at uppskotið há kristian andreasen at mamma kann velja og geva øllum øðrum hendan barsilin sum pápin hevur rætt til tað kann vera ein systur tað kan vera vinkonu og ta kann eisini vera einum professionellum sum tekur pengar fyri at fara partur fyri fólk tá vit letur upp fyri hesum her sum hristanandreasen letur upp fyrija tak
pæturi gjør so væl bjarni klárasun petersen takk fyri at fáa mær
tað er púra rætt sum aksel johannesen sigur ati tað er so ræðuliga nógv ivamál og ósvarar spurningar eitt eg nemliga hvat hendi við rættindunum hjá pápanum undir hesum her førunum tað haldi eg at ein lógartekstur so so so einfaldur sum tann sum broytingar upskotið hjá khristian andreasen er ikki ordiliga klárar at adressera og vit hava sletti ikki havt tíðina og orkuna til at viðgera tað og tað er eisini hvussu hvat hendi við býtunum millum hesaar fjúrtan g fýraogtretivu fýra vikurnar altso hvør far nú brádliga ræðisrætt yvir tað skal hendan her einliga mamman nú pluss li a disponera yvir tvær ella allar vikurnar og geva tað til tað stendur jú ikki nágreina hvør tað er tað stendur ikkieingong at tað er umsorganar persónar so tað kann fyrisovið gjarna vera smápartafelag her í havn tað gevur ræðuliga lítlan meining og hetta uppskotið er eyðkend av at hað eru so nógv ivamál so nógvar ósvarair spurningar og tað virkar ikki tilat vera stór viljuheit frá onnur n kristian andreasen og svarpá tær takfyriha formaður
ja takk so varð síðsti viðmerkjari har eru svaraður so er tað ingilín didrecsen strømsen fær orðið ger so væl
takk fyri í føroyum í dag eru familjurnar ymiskar vit hava familjur har sum maðurin er timbur maður og har sum kvinnan arbeiðir heima vit hava familjur har sum mamman er akademikari og pápin er sjómaður vit hava eisini familjur har sum mamman er námsfrøðingur og hin mamman er handilsfólk familjur við tveimum pápum vit hava stakar uppihaldarar familjur við nógvum børnum og familjur við ongum børnum øll hesi fólkini sum eru á arbeiðsmarknaðinum betala ein part av síni løn í barsilsgrunnin so at tað at fáa eitt barn í føroyum ikki fíggjarliga arbeiðsmessiga ella sosialt púra avlemjandi men hesi neihesi foreldrini hava ikki øll rættindi til sama útgjald úr barsilsskipanini til dømis í dag fáa e samkynd pør sum fáa eitt barn saman hóast sær rinnað rindað inn í barsilsgrunnin líka sum øll onnur á arbeiðsmarknaðinum ikki útgjald úr barsisskipanini í løgtinginum haldi eg at vit hava skyldu til at syrgja fyri at allar føroyskar familjur og allir borgarar eru javnt stillað og hava somu rættindi hetta uppskotið tað snýr seg um at javnseta samkynd við hinskynd í barsilsskipanini tað er soleiðis í dag at fáa tvær kvinnur eitt barn saman so hava tær ikki rætt til útgjald úr barsilsskipanini sum onnur foreldur burðarmamman verður roknað sum støk og fær barsilin soleiðis

tað eru sjálvandi treytir fyri at mann kann fáa útgjaldið sum foreldur sum samkynd foreldur úr barsilsskipanini við hesari broytingini tær treytirnar eru at mann fær eitt barn saman at mann skal vátta fyri barsisskipanini mann er giftur ella liðugir í parlagi og er sambúgvandi tað vil siga at tað eru nøkur foreldur sum í felag hava tikið avgerð um at fáa sær eitt barn og vera um tað hóast ein møguligur foreldramyndugleiki formliga ikki er uppá pláss tað kann taka tvey eitt hálvt ár at fáa formliga ættleiðinga up á pláss og og tað kann vera ekstremt lang tíð og undir øllum at døma so er barsilstíðin farin tá tað tvey eitt hálvt ár er farið talan er eisini um føri har sum eingin annar kann gera rættarligt krav upp á barnið ella rætt til útgjald úr barsisskipanini tá tað snýr seg um javnsetan av samkyndum foreldrum í barsisskipanini er tað fyri meg so grundleggjandi sum tað at vit skulu viðurkenna at børn sum liva í einari familju við samkyndum foreldrum hava akkurát líka nógvan tørv á at vera saman við sínum foreldrum sum børn at hinskyndum foreldrum sjálvandi í mínari verð og tað vil eg standa fast við

samkind foreldur eru foreldur á jøvnum føti við øll onnur foreldur og eiga at hava júst sama rætt samkynd foreldur og teirra børn hava ikki uppiborið at vakna til skeldsorð sum er skrivað á kirkjuporturium á bussstopsstøðum og á løgtingi soleiðis sum tað var her í havnini í dag tí vit í dag viðgera eitt uppskot um at geva samkyndum foreldrum og teir hava børnum nøkur grundleggjandi rættindi vit hava øll rætt til at liva soleiðis sum vit ynskja og hava okkara egnu meiningar summi fólk føla seg diskriminera tí teirra meining um skerd rættindi til samkynd verður niðurgjørd mann tosar um manglandi tolsemi at tey sum eru politiskt korekt ikki hava tolsemi við teimum men vitadig hvat hasari offurrólini má mann sleppa tað eru fólk í okkara samfelag sum verða diskriminerað og niðurgjørd bara við at verða til ikki bara í eini samrøðu har sum mann útvekslar meiningar men í fleiri av av lívsins viðurskiftum og í lóggávu vit kunnu ikki lóggeva soleiðis at nøkur fólk hava skerd rættindi bara orsakað av teirra eksistensi tað er ikki soleiðis tað eigur at vera í einum demokratiskum samfelag men tað vísir seg at tað tíverri enn eru fólk sum halda tað álitið hjá meirilutanum í vinnunevndini er væl grundað og lýsið málið væl tað undrar meg tó stórvegis at minnilutin sleppur avstað við at siga at samgongan ikki samd og tí mælir mann frá at samtykkja uppskot er tað eitt nóg gott argument fyri at fella eitt uppskot skal man ikki longur hava nakra grundgeving fyri hví mann velur at fella ella mælir til at fella eitt uppskot er tað ikki hvussu kunnu fólk fylgja við í orðaskiftinum og fáa sær eina politiska meining mist mann ikki upplýsir hvat fyri meining mann hevur ja
so er tíðin farin tað eru nakrar viðmerkingar tað er beinta løgu jacobsen sum er tað fyrsta ger so væl
takk fyri harra formaður nú hoyrdi eg eini røðara hjá samgonguni umrøða samkyntið hjún sum støk so eg hugsaði at spyrja yngilinur strøv hvat hon heldur um at samkynt hjún sum hava fingið eina borgarliga vísning nú skulu viðgerast sum støk av samgonguni takk fyri harra formaður
ger so væl ingilin didirsansem ja nú
blivið avbrotin eg helt at eg hevði meira tíð sum uppskotsetari men tað hevði eg kanska ikki men fyri at svara spurninginum hjá beint og løgu so er tað jú ein grundleggjandi trupulleiki at samkynd foreldur ikki verða umtalaði sum foreldur í barnskipanini heldur ikki við tí broytingaruppskotinum sum christian andreasen hevur lagt fram men heldur sum støk foreldur og skulu viðgerast eftir tí tá tey verða ikki javnsett tá ið mann vanlar tey sum støk í barnskipanini tað eru ymsar forðingar sum fara at vera har takk fyri at hava mær
so erta djónu nolsø joensen sum fer at viðmerking ger so væltak
fyri harra formaður ja takka ingilívin fyri eina góða røðu kemur runt um nøkur ting sum sum eru øgiliga ítøkiliga í hesum málinum sum er eitt sera einfalt mál tí í upprunauppskotinum har stendur jú at samkynd verða javnsett og tað sum er spæli her tað er tað at tað kemur eitt broytingaruppskot nú her beint áðrenn klokkan tólv og sum sigur at frágreiðing heitið verður strikað so tað er tað sum er í spæl tað at mann vil ikki viðurkenna samkynd og javnseta tey tað er tað sum tað handlar um men og tað reisir eisini eina rúgvu av spurningum sum vit ikki engongu hava nátt at at kjakast um men va í byrjan millum annað hetta her sum hevur verið nevnt um at pápar missa egentiliga nakrar rættindi til teirra barn kanska sum mamma kanska gevur nøkrum øðrum ansa í í barsils tíðini flokkar sum eru í samgonguniú um miðlo sum stendur fyri tí ati hvussu týdningarmikil er at vera saman ta fyrstu tíðina at barnið og foreldrini eru saman við barninum nú let mann upp fyri at at onnur bara kunnu kunnu kunna ella at tann mamman kann fara ogogog loyva øðrum at at dansa teirra børnum tað er ja
takk so er tað ingilin dyrkens sømisíðu ferð vóru
ja takk fyri viðmerkingina eg haldi nemliga at tað er áhugavert líka summi rutt vang haldi eg tað var eisini var eg inni á fyrri í orðaskiftinum at mann faktiskt fer so langt fyri at sleppa undan at geva samkyndum foreldur tey rættindi sum tey hava uppiborið at mann faktiskt ætlar at upploysa familjuformin tað haldi eg er rættiliga rættiliga áhugavert takk fyri at tú mær
ja takk so er tað høgni hoydraalt síðana viðmerking ger so væl
ja harra formaður eg eri púra samdur við við ingilin ditsen strøm at tað er ótrúligt at eygleiða at at tað sum altíð verður gjørt so trupult at einki ber til tá mann skal geva samkyndu rættindum tá man skil sleppa undan í so ber alt til so kann mann gera alt møgulig lóggávu fyri at lepa undan at gera tað og eg prúra samd við teirri niðurstøðu sum væmá vera her at at at eg haldikrisiandriasen segði atmann eisini royndi at at javnseta samkynd hjún ela samkendi foreldur men tað er væl ikki rætt við hesum skipanin sum skot upp sum broyting so verður tað tað tað byologiska foreldrin sum hevur hendan rættin og er ver tað nøkur javnstøða millum tey bæði sum liva samanýri foreldur hjá barninum tað er ilt at síggja
ja takk ger so væl ingilin titvíkssøgnastøð
ja takk fyri viðmerkingina høgni hoydal ja eg haldi nemliga eisini at at tað er áhugavert at mann sigur hetta er ein javnsetan men samstundis so velur mann at strika heitið á lógarbroytingini ella lógaruppskotinum sum uppskotsetarnr stillaðu fram har sum heitið var samkynd verða javnsett við hinskild foreldur í broytingaruppskotinum verður tað strika tað er áhugavert at mann velur at strika tað men samstundis sigur at samkind foreldur verða javnsett tað burdi fingið nakrar klokkar at ringja sum høgni hoydal eisini vísir á so eru tað nøkur viðurskiftir sum gera má ikki verður javnsettur til dømis eisini at at útrokningin av útgjaldinum ú barsilsgrunnini verður roknað av burðarmannini og tað kann vera ja ikki tað eru jú ikki javnsett tí hjá foreldrum hism foreldrum er tað roknar mann út eftir inntøkini hjá pápanum og inntøkuni hjá mammuni takk fyri harra formaður
ja takk so er næstur at røða aksel williamsson johannesen ger so væl
harra formaður vínu hugaheimi so er talan um i rættiligani einfalt uppskot uppskotið snýr seg um ati samkynd foreldur fáa javnsetta rætt við hinketuforeldur til barsilsfarloyvi og barsils pening og at børnini hjá samkyndu foreldrum fáa javnsetta rætt við børnini hjá hintetu foreldrum til bæði foreldrini í barsils tíðini vit hava øll rætt til okkara egnu meiningar tað kann vera politiskar meiningar tað kann vera átrúnaðarligar meiningar og vit hava eisini rætt til at hava átrúnaðarligar meiningar um at samkynduleiki ikki er rætt men eg haldi ikki at vit hava rætt til at diskriminera samfelagsborgarar samfelagsbólkar okkara metmenniskju vit hava og gera framvegis tað at vit diskriminera samkynd og vit diskonera eisini teirra børn millum annað tá að kemur til askipanina í mínum hugaheimi so er eingin ivi í um at øll menniskju hava sama virði og eiga tí eisini at vera viðfarin eins tað haldi eg eisini eigur at verða heilt grundleggjandi í einum fólkaraði at øll menniskjur sum hava sama virði verða viðfarin eins taka vit í hesum førum samkynd so hava tey somu skyldir sum øll onnur menniskju í samfelagnum tey rinda skatt tey rinda inn til samhaldsfasta tey rinda inn til arbeiðsloyvsskipanina og tey rinda eisini inn til barsilsskipanina tí eiga tey sjálvandi eisini somu rættindi at fáa útgjald úr barsilsskipanini sum allir aðrir borgarar í samfelagnum heilt grundleggjandi bæði sum persónur og sum persónar her inni og sum politisku skipan so eiga vit at vera móti øðrum sum vit ynskja onnur eru ímóti okkum um vit ynskja okkum at okkara børn skulu sleppa í barsil so mugu vit eisini ynskja at børn hjá øðrum sleppa í barsil lí barsils skipanina og tað gera vit ikki í løtuni tí vit útihýsa ávísar bólkar tá teir ikki passað inn í okkara fatan vit diskriminera hesar bólkarnar øh sum sagt so hava vit øll rætt til okkara egnu meiningar men vit hava ikki rætt til at diskiminera okkara medmenniskju og slettikki at diskriminera okkara børn eitt broytingaruppskot er komið sum hevur eitt endamál sum at lesa broytingarupskotið tað er at mann ikki vil viðurkenna samkynd og børn teirra tað hugtakið kann trikast úr tí uppskotunum sum liggur á tingborði og tað ger mann heilt einfalt tú man iki kann viðurkenna tey ella partur av samgonguniki ann viðurkenna tey oístaðin fyri so e frammaninn og broytir heilt grundleggjandi upp á barsilsskipanina hon fevr ikki vera longur ein arbeiðsmarknaðarskipan sum hon hevur verið familjuhugtakið verður strikað fýra minuttir fýra tímar yvir tólv faktiskt aftan á tingfondr suldi byrja men so strika mann familjuhugtakið og tað inniber at ein støk mamma hon kann lata barsulia yvir til ein ogkvønn tað kan vera vinkona ella vinmaður og tað kann fyri sovíðt eisini vera ein professionellur sum hevur fingið sær tað til starv at fara í barðsel fyri fólk tann møguleikan letur uppskotið upp til og tað ger mann heilt einfald um ikki vil viðurkenna ein minnilutabólka í samfelagnum tað haldi eg ikki er í lagi javnaðarflokkurin fer at atkvøða fyri upprunaliga uppskotinum g fera ikki at atkvøða fyri broytingaruppskotinum og tað vóni eg at upprunaliga uppskotið verður samtykt tí eg haldi v bæði løgting og politiskskipan og samfelagið eigur eftir hondini at viðurkenna samkynt eisini sum ein part av okara samfelagi tey hava ikki bara skyldur sum vit øll onnur tey eiga a eisiniat hava rættindi sum vit øll onnurtakk fyri harra formaður
ja takk so er tað viðmerkingar tann fyrsti er bjarni kárasum petersen takkfyri hara formaður nú er á
aksel johannesen ein øgiliga royndur politikari eftir hondini hann hann burdi vita nokk so nógv um hvat er gott politiskt handalag og hvat ikki r nú hugsi eg um at hetta her uppskotið sum sum partar av andsivni hava lagt fram tað hevur verið viðgjørt síðan novemburmánað og tað hevur havt vanliga nevndarviðgerð og vit hava havt hoyringar og tð verðuð eisini umframt tað verður umrøtt nógv í miðlunum og tað hevur aftaná líka havt eina rættiga drúgva viðger nú kemur so eitt broytingaruppskot sum aksell johannesen sigur fýra tímar aftaná lístutíð har sum mann ikki ánar hvørjar a potensiellar avleiðingar taðkann hava tí tað hevur ikki havt ta viðgerðina sum tá upprunauppskotið hevur er hetta sambært aksel johannesen gott politiskt handalag frá frá samgongurinnari síðu takk fyr har formaður
ja gerst so væl agstur við johannesen halti t ikki
tað haldi eg ikki harra formaður samgongan hevur havt við nakað samgongan ikki manglið sum altso er á tíð eg haldi at uppskotið bleiv lagt fram aftur í septembur oktobur tað kom ikki í nevndina fyrr enn í novembur og nú eru vit í februar sum hann hevur havt alla tíð til at viðgjørt hetta uppskotið og tað er ikki komið og so kemur mann aftan áfaks tingpunkt skuldi byrja við einum broytingaruppskoti og eg haldi faktisktiga stóran mun er kanska eitt stríð við tingskipanum tí sambært tingskipanum skal eitt eitt uppskot av tríggjar viðgerðir tí hetta uppskotið um tað verður samtift har bara tvær viðgerðir tí hetta er altso grundleggjandi broytingar at mann broyti prinsippuni í sjálvari barnskipan taður taða tað haldi ikki er gott politiskt standverk
ja takk so er tað johannes joensen sum fær eina viðmerking gjørt so væl takk fyri at
arformaður ja eg púra samd við tí sum aksel veg johannesen fóri fram eg hugsaði bara at spyrja hann um um mann veruliga heldur kennir avleiðingaran av hesum uppskotinum tí nú veit eg a aksevel johannesen er løgfrøðingur hann kundi kanska lýst eit sndur betur men eg havi eitt sindur torskilt fyri at fyri at skilja hetta her tí tað virkar sum tað er ein ógvuslig privatisering á á økinum og ein kanska ein undirgræving av barsilsskipanini kundi akselve johannesen lýst eitt sindur betur avleiðingarnar takk fyrijatak
ger so væl asuvu johanesen
ja altso akkurtvið hesari broytinginas fer mann frá einum arbeiðsmarknaðarskipan tað verður ein onnur sosial skipan har tann sum hevur rætttir barshel kann lata barslin víðari til onkran annan tað kann vera mamma tað kann veran systur tað kann vera ein sjeikur ella vinmaður ella tað kann vera ein professionellur tað ber væl til og at nakað við útgjaldið vr verð ásett eftir inngjaldinum hjá tí sum fer í barsil um tað er mamma ella pápi í hesum førinum fyga altíð gjaldinum hjá mammuni tað vil sig at mamma sum e hevur hat eina góða inntøku kann lata sítt barsilsgjald víðari til ein sum slett iki hevur goldið inn í barsilskipanina til dømis táð brýtir mann rættiliga grundleggjandi við prinsippi um at tað e ein arbeiðsmarknaðurskipan men avleiðingarnar eru ringar at nágreina beint her og nú tá uppskoti er akkurát eg komi á tingbórð ja takk

so vajohannesen var inni á nøkrum av hasun avleiðingunum í mun til at viðgera okkara viðgera øll fólk í føroyum eins og at tað síðsta dømi sum akíðvað hanne sum ar inni á nøkurí viðmerkirkjuni er at at um tað so er ein støk mamma hesi føroyinum vit hugsa broytingaruppskotið hjá hii andreassen sum eina láguinntøku so er tað munandi trupulleiri hjá henni at fáa givið partin víðari til ein persón sum kanska ur á arbeiðspartin havt eina høginntøku so her verður eisini ein ógvuslig sosialur munur eg fari og spyrja aftur við hann sum hann er sandur við mær í tí

hj høgn hoydal so tað kann ein lesandi mammu sum er støk sum fær barsil eftr hesari skipani her peint so kundi han kann eg koyra taðvíðari men hon fær ikki barsils útgjald so eingin vil taka hennara barsil um tað skuldi verið men er tað ein sum hevur eina høga inntøku far fult útgjald barsisskipanini so er tað kanska nógv sum bjóða sær fram at fara barsil fyri mammuna tí man kann fáa ena góða inntøku meðan mann er í barsil so so tað er nakað nakað tað eisi og rigga av spurningu um hetta broytingaruppskotið sum eg komi frá kristian andreasen haldirja takk
ks eda eykun samonsen sumr einaviðmerking ger so væl ja takk
fara hara formaður ja tað tosað so øgiliga nógv hesum broytingaruppskotunum og eisini tey sum hava havt orðið úr samgonguni tað er nú ikki so nógv men at hetta her við at mann vil javnseta børn men visti mann so hugsar sær tvey børn so sigur annað barnið míni foreldur eru støk hvat eru tíni hóast tey foreldrini liva saman og eru borgarliga gift so eru tey støk tvingaði at vera støt er tað at javnseta børn í einum vælferðar samfelagi takk fyrihara formaðurja takk
ger so væl
ja ja altso tað avbjóðingin hjá hjá einum stórum parti av samgonguni kanska undantikið av teimum sum sita í stólini yvir sínari mær tí at mann ikki vil viðurkenna hvørki samkynd ella børnini hjá samkyndum tí roynir mann at ára seg burtur úr tí við at at í hesum førum tulka tey sum støk sjálvt um teyði kasta koll kunnu verða borgarliga gift

ja takkfyrhra formaður tað e eingin ivi um hat ta broytingaruppskotið tað tekur og endavendur hugtakið foreldur endavendur hugtakið familja í samband við barsilslógini og barsilslógin sjálv verður eisini endavend so tað er ein kollveltandi broyting sum hann ætlar at gera tí hesimen spurningur til akselvl johannesen altso eiga partar ikki onkrur partar ikki at verða hoyrdur í hesum málinum hetta eitt gigantisk broyting tann størsta kanska nakrantíð inan fyri barsiflógina yvirhøvur hon og so tað eisini hon pápar í dag it dugi at síggja at teir verða enn verri stilligarir ógiftir pápar enn ter vóru áðrenn hetta her broytingaruppskotið er lagt fram vistu tað nú skuldi fara ígjøgnum o vunandi ikki teir eru nógv verri stillaðar enn teir gjørdi ártakkfyri hara formaðurja
takt ger so væl at stíðvur johonnesen eg akkurát ett her við
sum bjarni hammer inni á at uppskot skuldu hava tríggjar viðgerð í løgtinginum og eg veit væl at mann kemur oftani regluliga við broytingarupsskotum millum fyrstu aðru viðgerð men hetta verður heilt grundleggjandi broyting í prinsippinum í eini lóggávu einum arbeiðsmarknaður skipansum g hava havt í í nógva áratíggju er eftir hondini tá kemur tað uppskotið bara at hava tvær viðgerðr ikki tríggjar viðgerðir eghaldi e faktistð et sindur stríð við tingskipanina og tað at mann ikki hevur møguleikar til at hoyra partarnir á arbeiðsmarknaðinum til dømis og onnur sum relevantar hoyrinspartarar tá er tað trupult hjá løgtingi at taka støðu til eitt tílíkt broytingaruppskotjatak
næstr á røða verður biljusinossen ger so væl
takk fyri formaður ein líti viðmerki til aksil johannesen hann tosaði um at diskriminerað samkynd hendan samgongan hevur ikki diskriminerað nakran við lóggávu tað er undanfarna samgonga sum setti hjúnabans broytti hjúnabanslógina men kom ikki við fylgibroytingum og harvið hevur aksel johannesen givið sær sjálvum tað stempiliga at hann hevur diskriminerað samkynd líka til dagin í dag við ikki at broyta lógina tá tað er so einfalt sum tað øog tað sum annars verður sagt her er nógv av tí erui tíverri bluff altso tann broytingin sum er skotin upp upprunaliga av andstøðuni er at nú skal mann taka eitt so grundleggjandi heitið úr lógini fyri ein part av okkara borgarum sum eitur pápin hann tekur mann burturúr lógini nú upprunaliga barnsilsskipan var fyri mamma og pápa og foreldur men nú ger mann eina skipan við síðuna av hvar pápin slekki til og tað sum er mest álvarsligt í hesum er at mann góðtekur og viðurkennir at børn verða fødd inn í okkara samfelag heilt tilvita at mann frátekur teimum ein pápa longu áðrenn tey eru fødd tað er tann størsta diskriminatiónin sum tú yvirhøvur kanst koma í tankar um at tú tilvita letur børn føast inn í hendan heimin tí at tú heldur teg hava rætt til at fáa børn og frátekur teimum rættin til ein pápa frátekur teimum rættin til at kenna sítt upphav og at hava nakað upphav gjøgnum alt teirra lív koma hesi børnini soleiðisnar sum mann kennir frá nógvum øðrum sjónvarpssendingum frá royndum frá skrivaðum bókum og annað at sakna helvtina av sínum ílegum sínum uppruna tey koma sakna sín pápa og tann rætturin er frátikin teimum áðrenn tey eru fødd tað er diskriminatión yvir allar diskriminatiónir og so kann mann snakka um at onkur diskriminerar tí mann ikki fær eit lítið sindur meira av pengum materialisma taðer materialisma eita her snýr seg um eitt lít sindum meira av pengum men mann letur tað í ein so fagran búna sum eitur rættindi hjá børnum nei uppskotið sjálvt eitur ikki ein gong rættindi hjá børnum men tað eitur samkynd verða javnsett við hinhinskynd foreldur ikki børnini hjá samynd men samkynd og vit hava hoyrt ferðatana ferð her í dag mann tosar um at viðurkenna samkynd og som viðhvørt so minnist mann til at nevna børnini fyri at fyri at lata tað pent í og mann misbrúkar børnini sum javnbrot til at gjøgnumføra hesa her ætlanina sum hevur verið løgd fyri nógvum mongum árum síðani um at broyta okkara samfelag og okkara samfelagsstruktur men tað fyriliggur nú eitt uppskot á nei ein viðmerking afturat og tað var í sambandi við tá ið ið jóhandal nevndi at tað stendur í samgongu skjalinum at vit ikki kunnu atkvøða frítt í etiskum málum tað stendur einki um tað í samgonguskjalinum í samgonguskjalinum stendur við formansins loyvi ogtað er so jóhandal í hesum førinum í politiska arbeiðinum verða lógarbroytingar bert gjørdar um semja er millum samgonguflokkarnar her stendur einki um etisk mál men um øll politisk mál vit eru samd um at standa saman um tað sum vit gjøgnumføra hetta kunda saman verið fámjinstunnilin tað snúði seg um altso eru vit ikki samd um at gjøgnumføra fámjinstunnilin so verður hann ikki gjøgnumførd so einfalt er tað so hetta snýr seg ikki um etisk mál at tað snýr seg um øll politisk mál takk fyrihara formaður øvit ynskja at fylgja samgonguskjalinum í samgonguskjalinum stendur við formansins loyvija ger sovæl
at barnsburðarfarloyvi verður longt til minst tveyoghálvtrýss vikur og skipanin verður gjørd smidligari hetta skal til dømis geva foreldrum møguleika at arbeiða niðursetta tíð og møguleika at ráða fríari yvir farloyvistíðini hetta uppskotið sum er lagt fram í dag av kristian andreasen er ein roynd at fylgja hesari ásetingini landsstýrismaðurin helgi abramsen hevur arbeitt við ymiskum møguleikum men nú varð hetta uppskotið sett á skrá í dag og tí tí vóru vit onkursvegna kroyst til at koma við onkrari ábót á hetta uppskoti í dag men hetta er ein megin regla hjá samgonguni tað er at pengarnir skulu fylgja barninum tað er ein partur av stevnuskránni haldi eg hjá øllum trimum samgonguflokkunum og vit tosa ikki bara um barsilsskipan men vit tosaðu um skipanir í okkara samfelag millum annað stendur eisini í brotinum beint omanfyri við formansins loyvi ja takk ger su væl at tað verður heimilá kommunun at rinda partav kostinaðin fyri stovnsplásstl foreldur um tey velja aðra ansing ella at velja ansað egnum børnum heima hetta verður gjørt út frá meginriktni om at pengarnir skuldu fylgja barninum tað vil siga at tað er ein hugburður um at børnini eru sentir um í tí politikkinum sum verður gjørdur og ikki fyrst og fremst arbeiðsmarknaðurin til dømis barnisskipanin er øgiliga nógv innrættað eftir arbeiðsmarknaðinum men at taðer tørvurin hjá børnunum sum eru fremstu røð og so tað at mann skal kunna innrætta ansing og barsils skipan eftir tørvinum hjá børnum tí tað kann vera so ymiskt tað kann vera at tað ikki passar altíð til arbeiðsmarknaðin at hvussu børnini skulu vera ansaði og tí hava vit hetta á skránni fyri okkara politiska samstarv og hetta uppskotið sum khristin andreasen hevur lagt fram tað kann mann í hvussu sur siga at tað er eitt uppskot sum er generelt tað tekur ikki ein bólk og sigur nú gera v syngolerlóggávu fyri ein serligan bólk sum eitur samkyndar mammur men vit gera eina áseting sum er galdandi fyri øll tey foreldur sum eru í tí støðu at tey standa einsamøll við einum barni tey hava kanska brúk fyri at onkur hjálpir teimum er saman við teimum í tí tíðini tá ið ið barnið er nýfrøðingur og teir fyrstu mánaðirnar og tað eru nógv tað eru nógv í okkara samfelag sum koma í ta støðu tað eru nógvar kvinnur sum komu ta støðu at tær kunnu koma at standa einsamallar tá ið barnið er føtt og hvør kennir ikki tað at ommur og abbar og mostrar og mammubeiggja ogsvíðari traðka til og hví ikki gera geva tann møguleikan tá ið tað nú bara er ein um barnið at mann kann fáa ein annan eisini at taka frí frá arbeiði og verða verða heima saman við barninum og so sigur onkur mann broytir familjustruktur altso hvør er meiri í familju við eitt barn ein omma ella ein abbi ella ein kvinna sum livir saman við tí sum er mamma ein kvinna sum ikki hevur nakað sum helst biologisk sambandi við tað barnið sum er føitt meðan foreldrini hjá hesari mammuni sum hevur ofta eitt barn tey eru munandi meiri í familju við hetta barnið enn tann kvinnan sum livir saman við mammuni so eg skilji ikki at mann sigur at mann broytir familjustrukturin og at mann mann upploysir familjuna altso hetta her er tann gamla góða føroyska familjan tað er tað familjan tekur sær av sínum og er saman um barni so hví ikki eisini geva familjuni atgongd til barsilsskipanina í teimum førum har sum mamman er púra einsamøll við barninum tað haldi eg er ein gamal góður føroyskur tanki og tað taka vit undir við í miðflokkinum tí vit halda hetta er ein generell lóggáva og ókey altso hon er eisini til fyrimuns fyri tvær samskyndar mammur og vit hava miðflokkurin hevur ongantíð tit kunnu fara aftur í søguna og kannað hevur miðflokkurin nakrantíð lagt eitta uppskot fyri løgtingi sum gongur út upp á at taka rættindini frá samskyndum aldrin tað hava tað aldrin gjørt vit hava ongantíð lagt slík uppskot fyri tingi vit ynskja at øll eru líka fyri lógini í føroyum og øll hava líka virði í føroyum l øll menniskjur hava fult virði og øll skulu hava somu atgongd og rætt í lóggávuni og tað er soleiðisnar sum vit hugsa og tí halda vit at eini generelláseting um at pengarnir fylgja barninum jan hon er galdandi fyri øll tað er soleiðisnar sum vit síggja upp á eisini hetta og so haldi eg tað at vit fara at arbeiða víðari við barsilsskipanini í samgonguni millum annað vístu vit á til fyrstu viðgerð at lesandi kunnu koma í ta støðu at tey eiga eitt og tvey børn meðan tey lesa tey fáa einki úr barsilsskipanini men restin av lívinum koma tey at gjalda massar av pengum inn í barsilsskipanina hví skulu tey ikki eisini kunna fáa pengar úr barsilsskipanini tey árini tá ið tey eiga børnini sjálvt um tey einki hava goldið inn fór út hví kann mann ikki rokna tað upp í sum tey koma at gjalda inn eftirfylgjandi gjøgnum eitt langt arbeiðslív sjálvandi tí haldi eg at benda vit í høvdi og siga at pengarnir fylgja barninum heldur enn at vit hava tað sum eina regulert arbeiðsmarknaðarskipan so trúgvi eg at vit fáa eina betri skipan og eina skipan sum fevnir øll og ikki diskriminerar millum annað lesandi men tekur øll inn undir og er líka fyri øll tað er okkara ynski harra formaður og so haldi at vit skulu líka leggja til merkis at onkur hevur verið sagt her ja nú kann onkur gera eitt smápartafelag sum eitur pf barsil og sovíðari og so kunnu viðkunnu viðkomandi fara at ansa børnum og uppskotið er meint í álvara og eg vænti ikki at nøkur mamma fer at lata onkrum smartum partafelag uppgávuna at ansa sínum barni taa
tinusen at miðflokkurn hevði ongantíð ætlað tikið nøkur rættinti frá samkindum altso eg ikki fra heilt skeivur sí fór bæði miðflokkurin og s fólkaflokkurin til væl upphædd ksenast løkgsvæl at rulla hjúnapasstevna aftur soleiðis at samgindi ikki longur skuldu giftast borgarliga bilistinussen byrjaði sína røðu i at siga at eg var orsøk til tær tí tá ð eg var løgmaður bleið hjúnapasstaðuum samtykt og hettahevði førs til hesa støðuna sum samtykt nú eru í millum annað við bartaskipanu eg haldi at pilestinusa veit at tað er ikki er rætt tað er soleiðis í dag at mann kann fáa børn hóast mann ikki giftir og har van afturtil tveysun seytjan so vara nógv samkind í føroyr sum høvdu børn so hendan avbjóðinigin var eisini áðrenn hjúnapaðslógin bleiv broytt og hevur einki úgu hjúnapasslevgunar at gera hon hevur verið so leingi sum samgin hava havt møguleika til at fáa børn millum andnað við ísheiðing og tað hevur verið nógv ár eftir onna
ja takk biljustinussen ger so væl við øðrum orðum
takk fyri frú forkvinna við ørðum orðum so visti aksel johannesen og undanfarna samgonga fullvæl atsambært honum sjálvum so blivu tey samkynd o diskrimineraðu barsilsskipanini men tey gjørdu einki við tað tað er tað stutta av tí langa nú te tá ið tey sovóru komin í andstøðu nú eru tey blivin so øgiliga umsorganarfull um hesa støðuna og ákæra okkum fyri at samskynda fyri at diskriminera samkynd og viðvíkjandi hjúnabanslógini so er tað púra rætt at ætlanin hjá okkum var at rulla hjúnabandslógina aftur og tað hjúnabandslógin snýr seg slettisk um rættindi hjúnabanslógin snýr seg um skyldur hjúnabandslógin snýr seg um at mann frágevur sær stórrættindi sum einstaklingur og bindur seg til nakrar stórar skyldir restina av lívinum og fleiri hava eisini verið her uppi í dag og sagt tað jamen altso nú gera tit tað tað loysir seg betri ikki at gifta seg enn at verða giftur og tað er tað sum altíð hevur verið ført fram at rættindini liggja kanska nógv meiri í tí ikki at verða giftur enn at verða giftur og tí skilji eg slett ikki at mann tosar um
rættindi í sambandi við hjúnabangslógina tað er ein skjat ein lóggáva sum snýrtakk fyri fyrsør tíðin rutvang er næst ger so væl
takk fyri altso broytingaruppskotið frá tykkum ella frá samgonguni snýr seg um at geva nøkur serlig rættindi til børn hjá løgfrøðisliga einsamøllum foreldrum tá snakka vit ikki um einliga mammur tá snakka vit um støður har sum tað bara er eitt foreldur tað vil siga pápaleys børn har sum mamman ikki fortelur hvør pápin er til dømis tað kundi eisini verið at mamman doyði og so var pápin einsamallur men tey eru longu umfataði av lógini so hendan loysnin tit koma við tað er ein loysn til pápaleys børn júst tað sum bil vísti á var tað allarfarlagasta at gera takk fyri
klend ger so væl
tað er eingin fyrimunur at gera upp á handan mátan sum rutt vang skjýtur upp tað er altíð ein fyrimunur hjá einari familju at bæði gagnnýta barnsildskipanina og tí gera vit hesa skipanina tí tað er ein fyrimunur at tú hevur tvær tvey barnsildsfarloyvi heldur enn eitt men í teimum førum har bara tann eini kann gagnnýta barnsildskipanina har sigur mann at hann kann hava møguleika til at fáa barnsluksskipanina tann partin sum tilhoyrir pápan yvir onkran annan har sum eingin pápi er hetta snýr seg yvirhøvur ikki um tað sum rudvang sigur at vit fara at stuðla undir eina skipan at eggja fólki til at fáa pápanleys børn altso finnast tað veruliga fólk sum eru so speklativ at tey kundu funnið upp á tað at gjørt børn til eina forrætning tað trúgvi eg einki uppá
polsdóttur ger so væl
takk fyri frú forkvinna biljustinusev snakkaði um at at vit diskominera børn tí at vit taka møguleikan frá teimum til at kenna sít biologiska uppav tú hkunsaði at spyrja biljustinussen um hann er ímóti at ella kvinnur fáa ísáing ella fólk ættleiða børn ella er tað bara tá tað r samkynd sum gera tað at hann er ímóti tí takk fyri
ger so væl
fyri frú forkvinna ja eg eri ímóti at mann fær ísáing visti ikki samstundis er ein rættin hjá barninum at vita hvør pápin er tað eri eg heilt greitt ímóti eg haldi tú gert teg inn á rættin hjá barninum so ógvusliga at frátaka tí rættin til at kenna sítt upphæv til at onkuntíð seinni at kunna finna fram til tað og eg haldi slettiski at tað skuldi verið slíkar skipanir hvar ið tað bar til at hava ónevndardunorðar tí at eg haldi at tað er ómenniskjansligt upp á einlannan máta eg haldi at børn hava rætt til hasi tingini tí at tí at menniskja er so samansett tað er bestendur ikki bara av av materiu tað bestendur av sál og anda eitt menniskja er so ræðuliga nógv meiri enn bara materia og tí er tað so stóran týdning at skaparverkið verður virkt í øllum tí sum vit gera og at vit ikki bara gera tað til ein eina simpla forrætningjtakk
kilin didriksen strøm ger so væl
takk fyri frú forkvinna eg kundi hugsað mær at forsetað eitt sindur í tí sumhervur posdóttir viðmerkti og biljustinussen sum svaraði h tað er soleiðis í tað at mann saktans kann fáa eisini samkynd ísoying við kendudum orði so vítt sum eg veit er tað eisini tað sum allarflest fólk brúka so tey flestu børnini tey kenna faktiskt til sítt biologiska upphæv hóast tey eru børn hjá samkyndum foreldrum og so og soleiðis kunnu passa inn í hesa her barsilsskipanarbroytingina sum vit uppskotsetnarn mæla til men eg kundi hugsað mær at spurt biljustinussen um hann eins ogl christin andreasen viðurkennir og tekur undir við at hendan hetta broytingaruppskotið sum kristin andreasen sigur fer at javnstilla samkynd foreldur við hinskynd foreldur í barsskipanini tekur biljustinusen undir við við tí takk fyri
ja pil justinussen ger so væl
nei eg havi øgiliga ringt við at brúka heitið samkynd foreldur eg havi øgiliga ringt við at siga at samkynd foreldur fáa barn saman tí at mínari verð fáa ein kona og ein maður eitt barn saman eg haldi ikki at onnur kunnu fáa barn saman tað er ein máti at forfranga veruleikan tað er ein máti at lúgva uppá og tað er ein máti at at siga nakað í penari orð enn enn tað er tí haldi eg at mann mann er mann er í ferð við at ein ella annan máta at mála myndina so øgiliga pena uttan at bara siga tað akkurát sum tað er altso tvey samkynd kunnu ættleiða í galdandi skipan og ein mamma kann fáa eitt barn og hon kann vera í parlagi við eina aðra samkynd av kvinnu og tey fáa rættindi sambært hesari skipanini eisini sum vit skjóta upp tað er tað tað er ja takk
næstur at viðmerkja er bjarni kárason petersen ger so væl
frú forkvinna øh nú gongur biljustinusa øgiliga høgt upp í rættin hjá barninum at kenna sín pápa og kenna sítt upphav og tað er alla aðruvert meni lat okkum siga at ein kvinna ein samkynd kvinna ígjøgnum ísáing frá dulnevndumdum norði far eitt barn blívup á vegin blívur burðarmamma og við hesum broytingarupskotum hjá kristian andreasen tekur ta kvotuna til til hitt foreldri og tillutar tað til sín samkyndan maka hvussu loysir tað problematikkin hjá biljustinussen um at barnið ikki kennir upphævi ella kennir sín pápa hvussu loysir tað tann trupulleikan merkir e tað ikki ítøkiliga akkrát tað sama úrslitið annað enn at orðið samkynd ikki er í lógini takk fyriharra formaðurbilljiustin
ger so væl
nei altso eg haldi ikki at at hetta uppskotið loysir tann spurningin og tað er ikki tann spurningin vit heldur hava roynt at loyst í hesum her vita bara ella kristian andreasen hevur við hesum uppskotinum roynt at gjørt eina generella lóggávu rundan um tað sum upprunaliga var ein singulær lóggáva til tvær samkyndar mammur ikki ikki ein gongd tveir samkyndar pápar altso hesi her sum ikki vilja diskriminera tey diskriminera sjálvi í uppskotinum samkyndar pápar frá samkyndum mammum meðan christian andreasen skjýtir upp eina generella lóggávu og sum hann sjálvur var inni á tað kann gott vera at uppskotið hevur brúk fyri onkrum tillagingum onkrum rættingum og landsstýrismaðurin hann fer at arbeiða víðari við hesari lóggávuni tí tað er ein vegur eftir á mál fyri at náa teimum ásetingum sum vit hava í samgonguskjalinum men hetta er hvur hvur ein byrjan til at røkka teimum teimum endamálum sum vit hava skrivað upp í samgonguskjalinum ja takk
so er tað høgni hoydal ger so væl
harra formaður eg fari at spyrja bilisinussen um hann heldur at samkendur erí partur av skapanarverkinum um hann er samdur í at tað eru samkynd foreldur sum antin eru gingið saman í í í borgara hjúnalag ella liva saman og uppfostra børn og fari at spyrja hann hví at tey í barsisskipanini og yvirhøvur sum foreldur ikki skuldu hava sama rætt sum hinkynd foreldur kann han greiða mær frá tí hvat er galið við uppskotinum sum sum vit viðgera her í dag hvat er tað sum er galið við tí at vit javnseta samkinir foreldur við teirra børnum og teirra børn at tey fáa somu rættini sum hinkynis foreldur hvønn skaða ger tað og eg tað iki eisini partar av skapanarverkinum
ger so væl
har formaður eingin er føddur við einari kynsligari orientering eingin er hvørki samkyndir ella hinstkendur tá ið hann er føddur men tað er nakað sum útviklast tá ið vit koma upp í tey árini og tí eru vit øll skapt í gudsmynd vit eru øll partur av guds skaparverki nú heini hoydal spurdi meg ein so gudfrøðiligan spurning men tað eru og tá ið høgni hoydal spyr meg ein gudfrøðiligan spurning so so verði eg noyddur til at svara honum út frá bíbliuni sum er mítt grundarlag tá ið vit tosa um gudfrøði og bíbliuni sigur heilt greitt hvør samlívsformur er í trá við guds ætlan og guds skaparverk hann tosar um at so maður og kvinna halda saman hann skapti okkum sum mann og kvinnu og so víðari og tað eru soleiðisnar sum bíblian lærir okkum um samlívið og tað halda vit okkum til
takk næsta viðmerking eigur annika olsen ger so vælja
takk fyri frú forkvinna nú hevur tað verið undir orðaskiftinum settur ivi um hetta her við uppskotinum sum kristian dreasen hevur lagt fram at nú kann mann giftast ella nú kann mann kanska lata nakað av barnsliðstíðini yvir til eitt partafelag ella til okkurt okkurt ting sum sum skal taka ein part av av barnslinum sjálvandi so so slær ein ein part av andstøðuni hetta her upp í glenskt men er bill justinussen samdur í tí at tað kunna vera støður har ið stakar mammur fáa eitt barn og at tey koma út fyri at tey fáa eina føsisikosi og eru ikki førað fyri at taka seg av sínum barni at tær í hesum uppskotinum sum nú fyrilegur kunna geva ein part av sínum bart so serligur til kanska mammu sína ella til sína nærmastu vinkonu ella hvørtan nú sum er tættast upp á viðkomandi soleiðs at
ja takk biljustinussen ger so væl ja takk
fyriuforkvinna eg haldi at taer ein sera áhugaverdur og viðkomandi spurningur tí at uppskotið hjá andstøðuni tað tekur slett ikki hædd fyri millum annað kvinnum sum kunnu fáa føtosk depressión og ikki verða í stand til at taka sær av sínum børnum og kanska eru vist vit taka talið so eru kanska fleiri kvinnur sum hava føtiskdepressión enn kvinnur sum liva samskyndar saman og tí siga at uppskothð á andstøðuni er øgiliga tætt tí sum á kallar singolær lóggáva tað et innrætta bara til ein pikkulítlan bólk meðan mann gloymir øll onnur og dømi hjá anniku olsen er eitt fínt dømi um at vit mugu hava eina partaskipan sum er fleksibil sum er liðilig og sum ikki er so stirvin sum hon er í dag og tað finnast onnur dømir sum líkjast hasum ja takk
fista viðmerkingin er frá steffan klein poulsen ger so væl
takk fyri forsínna fleiri tinglimir í andstøðani á borið fram at uppskotið hjá christin andreasen sapoterar familjuna kjarnufamiljuna og røðar værlýsindinatí tað færa ein at skriva sjálvan hvør hvør er kjarn familjan eru er tað bara foreldrini í børnini ella eru ikki onnur partur av esøra kjarnufamiljuni ommur abbar systkin møguliga onkur sær breiddir uppá tað enn enn hesi nærmastu og tí tað hevur verið ganska vanligt at fleiri altarlið hava búð undir sama taki í føroyum ug tað er kanska broytt eitt sindur í seinastuni í egyptalandi til dømis har byggja tey upp á húsið hjá hvørjum øðrum ættarlið eftir ttarlið eta er einki óvanligt fyri okkum menniskju at at havill hr sigar fólkini so tættatav at okkum g eg trúgvi ikki at at vit høvdu verið tey somu um vit ikki høvdu eina ommu og abba rundan um okkum tí
ja takk bill justinussen ger so væl
ja tað er heilt greitt at tann tankin sum liggur í hesum uppskotunum hjá kristian andreasen hann byggir øgiliga nógv á tey virðini sum finnast í føroysku familjuni at vit standa saman um og hjálpa hvørjum øðrum í í í uppalingin av og ansingini av børnunum og tí haldi eg eg eri eitt sindur skakaður av at andstøðan altso seriøst umhugsar at stovna eitt partafelag sum skal taka sær av barnsilsfarloyvinum hjá hinum partinum altso tað sigur mær eit lítið sindur um hvussu langt andstøðan er farin burtur frá kjarnufamiljuni í føroyum hon byrjaði jú við at broyta hjúnabandslógina so eg haldi at nei altso hendan samgongan er ein familjavinarligu samgonga og við formanisforkvinnurnarloyvi so fari líka at taka tað sum stendur um familjuna í samgonguskjalinum ja ger sovæ
her stendur at foreldramyndugleika og lóggávan skal endurskoðast soleiðis at børn fáa rætt til bæði mammu og pápa og rættindi og skyldu verða staðfest familjan er hornasteinur í samfelagnum og eigur tí at fáa hægstu raðfesting í lógarverkinum og tað er hatta sum er kjølurin undir okkara politikki í samgongd takk fyri tú takk sum fór tíðin og næsta røða er hervørpálsdóttur ger so væl
takk fyri frú forkvina okkara uppskot er greitt í teimum førum har talan er um tvey av sama kyni sum fáa barn saman verða reglurnar í barsilslógini tulkaðar eftir somu treytum sum hjá hinskyndum og landsstýrismaðurin farin á kunngerðarheimild at lýsa nærri reglur skotið verður upp at samkynd tør skulu verða kunnu verða fevnd at barsilskipanini hóast lóggávan og viðurskiftini kring formliga staðfesting av foreldrarættinum enn ikki er komimp á pláss tað merkir at samkynda parið yvir fyri myndugleikanum skal skjalprógva at talan er um eitt felags barn og at har ikki er nakar annar sum hevur løgligan rætt til faðir ella móðurskap av barninum og har við hesum rættindi sambært barsislógini rættiliga greitt fyrsta tíðin við barninum hevur týdning tað hvur týdning fyri tilknýti millum barn og foreldur tí er tað eisini týdning at bæði foreldrini hava møguleikarn at vera heima við barninum fyrstu tíðina við hesum uppskotinum so inkludera vit barnafamiljur har foreldrini eru av sama kyni eingin missir nakað av at onnur fáa javnrættindi og tað má heldur ikki gerast munir á børnum óðansæð hvørji foreldur teir eru samstundis viðurkennir hetta uppskotið eisini at familjulívið familjulívið í føroyum er ymiskt at familjur í føroyum eru ymiskar vit viðurkenna samkynd sum foreldur í føroyum tað er okkara uppgáva um skylda sum lóggevari at tryggja somu kor og viðurskiftir til okkara borgarar frú forkvina nú í tólta tíma hóast uppskotið hevur ligið tinginum síðan í novembur era broytingaruppskot lagt fyri tingið í kollveltandi brýtur frá tí vit vanliga kenna til barsilsskipanina samstundis eru eisini nógvir spurningar sum vit ikki hava fingið greið á vit ha eld ikkifingið lýstar nóg væl er talan vit hav ikki figið heilt greitt lýst um talan er um tær fýra vikurnar ella um tær raogtretivu pluss fýra vikurnar hvat er støðan hjá pápum vit kenna ikki avleiðingarnar avhesum broytingaruppskotinum og hetta er onkursvegna it sovorðn nj ha argument cønostem máti at fór á politikk uppá tað ett uppskotið er heldur ikki ein javnsetan av samkyndum sjálvt um tað er heitið also frágreiðingaheitið tila uppskoti vit hava lagt fram tí við hesum uppskotinum so merkir tað at tann ið fær partu av barslinum hjá burðarmammuni skal hava útgjaldið eftir lønini hjá burðarmammuni og ikki eftir tí útgjaldinum sum ein hevur rætt til sambærttí lønini sum mann tjenar og har við fara pør sum er samkynd ikki at fáa rætt til eitt rættvíst útgjald mann fær so langt fyri ikki at viðurkenna at familjusamansetingin í føroyum er ymisk at mann vil onkursvegna broyta so kollveltandi við barsilsskipanina sum ei arbeiðsmarknaðarskipan í staðin fyri at vit kunnu viðurkenna at samkynd eru foreldur og at vit við lóggávu vilja viðurkenna tað so vil mann heldur innkludera altso øll øll kunnu ansa eftir børnum htað er r longri ein en máti at fáa tilknýti til sett barn ella skapa eina trygga byrjan um tað fyrsta árið hj vi barnið tí mann ikki vil viðurkenna at samkynd í føroyum eru foreldur og vit kjakast tíma um ein at tíma um hvørt ein minniluti í føroyum sum er her og sum virkar her skal viðurkennast og hvat fyri máti er rættur ella skeivur upp á at liva sum familja í føroyum trýss prosent av føroya fólki tekur undir við hesum uppskotinum at samkyndar familjur skulu javnsetast við hinskyndar familjur tí er tað mín inniliga vón at løgtingið í dag er sína uppgávu búgvin og fremi viljan hjá føroya fólki og samtykkir upprunauppskotið sum vit uppskotsetar hava lagt fram vit kunnu ikki áhaldandi diskriminera summar familjur í føroyum tað ber ikki til hetta snýr seg um javnseting og viðurkenning og tað snýr seg absolutt eisini um barnsins besta vit liva øll her vit virka øll her vit hava øll rætt til at vera her og tí skal t eisinivera rúm fyri okkum og tað skal lóggávan endurspegla takk fyri frú forkvinna ja
takk her eru nakrar viðmerkingar bjørt samøvølsøvni fyrst ger so væl
ja takk fyri altso eg haldi sjálvandi visti mann tekur útgangsstøði í okkara upskot er att uppskot sum snýr seg um at tryggja teimum familjunum tá i børnunmum koma til verðuna í einar samkyndari familju har foreldrini u samtykin hetta uppskotið snýr seg um at gera geva støkum nøkur óókey kanska koma og liva av tí tí at støk eru ov støk so tey hava ongan at deila tað við men tá ið útgangsstøði var at tryggja teimum familjum har tað eru tvey foreldur at bæði sleppa at vera um barnið fyrst ár altso hvussu fær mann tá samein tað ætlaði at spyrja hervur polsdóttir og tá biljustinusen so eisini siga hett e bara byrjanin tí at vit hava sagt at vit fara at broyta allar skipanina ella allar skipanirnar soleiðis at pengarnir fylgja barninum blívur tað tá ikki so prinsipielt at tað blívur verið næstan ógjørligt hjá okkum at at taka støðu til tað tí mann snakkar faktiskt um at kollvelta nakrar skipanir takk fyri ja har
ger so væl
takk fyri bjørt samuelsen fyri viðmerkingina og spurningin altso fyrst og fremst so hevur broytingaruppskotið júst strikað okkara frágreiðingarheiti taðvilsigat tað snýr seg slettiki um at javnseta samskynd og framyvir skuldu samskynd sum liva í hjúnaðalagi ella í parlagi viðgerast sum støk men altso tey eru ikki støk skulu tey so senda eina umsókn sum faktiskt ikki er samsvar við veruleikan um at tey eru støk og tey skulu viðgera sum um tey eru støk men tey liva faktist í einum parlagi og einum hjúnabandi altso hvat er tað fyri hvat hvat hvat hvat fyri lóggávu at byggja við vit kunnu ikki byggja eina lóg á eitt grundarlag um at fólk eru støk sum faktiskt liva í hjúnalagi og ella í parlaiði og tí altso skiljist slettik at mann hevur borið hetta uppskotið fram tí at hetta eru so misvísandi tí tað snýr seg slettiski um at bøta um okkara uppskot um at javnseta samgin tað merkir um at kollvelta alla barsulsskipanina soleiði at mann ikki viðurkennir at samkendur r í foreldur í føroyumtakk fyri
ja takk sigur sten berd ger so væl takk fyri
formaður ja tá ið hetta uppskotið var til fyrstu viðgerð og tá tú latið inn og líka til í dag hevur tú hiti at tað skal javnseta samkynd foreldur í barnskipanini og nú tá tað kemur aftur so er tað eitt heilt annað uppskot sum faktiskt ikki nevnir samkynd man broytir heitið og mann letur upp fyri eini heilt aðrari barnskipan so hetta er ein eina stór broyting sum okur faktisk heldur ikki hava fingið lýst ella viðgjørt og kringi nakrar minuttir at lesa tað hvat heldur hervorðið um tann mátan arbeiðar uppá høvdu tey opskotið og liðugt síðani í novembur so tað hevur væl verið tíð til at hyggja upp á broytingar opskuld saman viðstir teimum ynskjur
her vóru poulsdóttur ger so væl
takk fyri frú forkvina ja so uppskotið hevur ligið í løgtinginum síðan novembur vit hava fingið greið bot frá landsstýrinumum hann ætlaði ikki at møta trupulleikan og han ætlaði ikki at koma viðenum uppskoti men soverði split komið í samgonguna summi eru beinleiðis ímóti at samkynd verða viðurkend meðan onnur vilja gjarna gera upp við at mann heldur fast í einum so konservativum hugsanarhátti men vit hava ikki fingið viðgjørt hetta málið men samgongan er heldur ikki áhuga í at at viðgera akkurát tann trupulleikan tað handlar um tí mann vil ikki t man hevur reinskrivað okkara uppskot fyri orðið samkynd soliðsat mann ikki skal viðurkenna tí etað ein minniluti í samgonguni sum gjarna vil halda fast í at mann pp á ongan máta skal viðurkenna at samsónd liv í millum okkum og skulu virka sum og hava so umu rættindi eftir almannar lóggávu sum vit gera her á tingitakk fyri
ja takk fyri og næstura røða er høgni hoydal
frú forkvina fyri okkum í tjóðveldi so er hetta málið sum sum okur onnur mál ein spurningur um vit arbeiða fyri javnrættindum hjá tjóðum allar tjóðir hava somu javnrættindi uttan mun til hvussu teir sígja út ella hvussustórar teir eru og tað er sjálvandi óloysiliga samanhangt við at øll fólk hava somu rættindi uttan mun til tey hvussu tey eru fødd inni í heimin hvussutey velja at liva og hvønn kynsligan samleika tey hava og hvus tey síggja út so hetta málið er ógvuliga greitt tað snýr seg um javnrættindi og mannavirði og tryggan og góðan uppføski hjá øllum børnum í hesum landi og tískil er hetta uppskotið um at javnseta samkynir foreldur við hinskini foreldur í barsisskipanini ein liður í tí tað er eisini rætt sum sagt er at tað sumtað tann spurningurin foreldramyndugleika er ikki loystur enn øh vit hava nú yvirtikið tíbetur øfamiljurættarligu lóggávuna so tað ber eisini væl til at fáa tað øupp á pláss so vit fáa sum vit fáa avgreitt hesi rættindini soleiðis sum millum annar bispur vísti á at nú er up á tíðina av vit at vit at vit gera tað og viðurkenna samkind sum ein púra javnsettan part í øllum okkara samfelagi og geva teimum somu kor og møguleikar sum vit sjálvi hava øhog endamálið við barsilsskipanini er jú rættiliga greitt tað er at foreldur kunnu vera um sýni børn tey fyrstu árini tað fyrsta árið við teirri umsorgan og tí tilknýti sum har er og vit hava samkynd foreldur sum hava børn og sjálvandi eiga teð hava handa rættind og tað er ilsk hjá mær at skilja at vit ikki síggja týdningin av tí at tey foreldur sum hava verið komin í ta ómetaliga gleðiligu støðu at tey hava hesi børnini finguð hesi børnini at tey ikki fáa møguleika fyri at geva børnunum tær somu treytir og livað livað eftir somum rættindum í barnsskipanini sum hinskynd foreldur øheg havi undrað meg á mangan og eg skal ikki fara í aftur í alla søguna men tað hevur verið eitt ógvusktrí at berjast fyri rættindum javnrættindim hjá hjá fólki í hesum landinum tað er heilt aftur frá javnrættindina millum rík og fátækt til kvinnur og menn til fólk við ymsum útgansstøði lívinum og sjálvandi eisini við hjá samkyndum og tað hevur kostað nógv men vit eru komin har til at eg eri púra sannførdur um tað frú forkvinna at um fá ár ja innan fyri heilt stutta tíð tá fara okkara eftirkomar og okkara børn og abbabørn ommubørn tey fara at spyrja hvat hvat var tað í veruleikanum tit stríddust um eg haldi longu vit eru komin har til at tað blívur meir meira sjálvsagt og nú er so enn ein mótstøðu ímóti tí framvegis sum so er er tengd inni einari samgongu og eg fari at spyrja løgmann hvør orsøkin til at mann he lagt hesa binding á hví eta málið ikki kann avgreiðast í semju millum allar flokkar tí er yvirskiftið meirilutin fyri tí bæði á tingi og millum fólk og hvør egentuliga grundgevingin er fyri at vit skulu standa í hesum her rættiliga óvirðiliga orðaskifti aftur her í dag tí eg haldi málið eigur bara at avgreiðast sum skjótast øh tað undrar meg eisini frú forkvinna at nógv mál tykjast ikki at bera til alt skal vera so ómetaliga trupult tað skal endan vendast hendan vegin handan vegin og alt skal verða vavt inni í ein løgfrøði lil eina ellibita tá ið mann í hesum førunum ikki vil geva samkyndum somu rættindi sum onnur men tá ð mann sroskar bjargarnar samgongu so ber alt til so kann mann upp á null komma niks upp á ein fyrrapart l in seinnapart koma við okum uppskoti sum í veruleikanum eg fari iki a viðgera tað her men eg dugir bar at síggja tað dugi bar at síggja tað at tað sum mann ger her er at skapa í júkrastevðni vussu er upp á størri ójavna millum fólk bæði fíggjarliga og alt efti hvørja støðu tú vart í og fer ikki at útinna tað endamálið sum eg við barsusskipanini nevniliga at foreldur hava rætt til at vera um síni børn fáa kompensatión á arbeiðsmarknaðinum í mun til teirra arbeiðsmarkastøður tey eru í til tess at verð heima hjá barninum at fáa tað neyðuga tilknýti sum bara er gott fyri familjulívið og fyri og fyri ja fyri fólki í øllum landinum so eg fari staðiliga at heita á fólk um at atkvøða eftir sínum sannføring at akkvøða fyri uppskotinum sum sum tað er framlagt og fyri meirilutaálitinum so eru hetta málið hvussur avgreitt og tað eru framvegis nøkur onnur ting at avgreiða og tað mugu vit eisini fáa gjørt sum skjótast tí at eg haldi ikki vit kunnu hyggja hvønn annan eyguni og ikki minst okkara eftirkomandi eyguni við at við at halda fram á hendan hátt við at við so nógvari orku at royna at forða fyri einum so sjálvsøgnum máli sum at øll fólk hava javnrættindi í hesum landinum foreldur og børn familjur uttan mun til hvussuteyhava valt at liva so lív hvussu tey eru fødd inni hendan heimi takk fyrij
nakrar viðmerkingar fyrstur er bjarni hammer ger so væl
ja takkfyr hara formaður tað er eingin ivi um at tað her uppskotið sum nú er komið niðan á einlari orsøk fyri at at bjarga samgonguni dugi ikki at skilja hví at hetta skal heva mál sum skal bjarga samgonguni tað er tað at at fyri ta fyrsta tað vil gera tað at páparnir vera so nógv verri stillaðir enn at geras forvegan altso ógift og pápar og hin spurningur er so tann at hvussu kann man koma við einum uppskoti sum totalt kolvveltur barsiskipanina sum okur kenna a í dag altso eingin ivi ví størsta broytingin altso ein broyting sum er so stór sum eg trúgvi at hon ongantíð hvði verið gjørd yvirhøvur koma niðan bara blaka tað fyri tingi ein fyrrapart og so skula bara samgongulimir tvingast tilla at stemmastað ígjøgnum hvussu ber tað til í dag hjá ikki at gloyma tað hetta er ein stokk konservativ samgonga sum eittlannað stað har sum familju virðini burdi talt eitt lítið sindur tey verða øll skúgvað til viðs í hesun her takk fyri harra formaður ella frú forkvina
ja takk høgni hoydal ger so væl
ja frú forkvina tað undrar meg eisini tí at vast eg kann siga mína hugsan sum eg su síggi tað so er efta íveruleikanum ikki eittmál sum e sum hóttu nakrað samgongu yvirskií verðr tað a samtykt so heldur samgongan fram ta eru hetta eru sløg sum mugu takast og tay hava verið tikin áður hmen eg rokni við tær hóttanir og annað sum hava gjørt tað at mann so eyðsýnt eisini frá fólki sum uttan iva t royna at gera gott arbeiði nú strika bara heitið á lógini og royna at útradera yvirhøvur hugtakið samkynd í í lógini til tess at gera eitt uppskot sum eingin sær sær nakar veruliga mann sker avleiðingarnar av sum støðan er tað tað undrar meg stórliga men tað er tað er so sum taer men mín mín hugsan er tann at at tað ber væl til hjá eisini hjá samgongslikgi at stemma fyri tað fer ikki at fáa nakrar avleingar tað hav við sæð tí at tí at tað er kanska soleis at valdið er meira týdningarmikið enn tað suman ofta stendur og sigur úti í almenninginumjatakk

takk fyri harra formaður ja eg eri samd í tí at eg haldi at tíðini er komu til at mann eigur at seta seg niður og fáa rudda upp í eisini aðrari lóggávu hetta loysir nakað hetta loysir ikki alt til dømis er foreldramyndugleikalógin eisini neyðugt at hyggja eftir soleiðis at mann fær tey sjálvsøktu rættindini upp á pláss eg haldi heta her kjakið tænir ongum sum er soleiðis av og á tað særi nógv fólk tað stingar nokk so djúpt hjá nógvum ta er ikki serliga stuttligt at hoyra um og tað er heldur ikki haldi eg virðiligt at mann tosar um samkin sum ein trupulleika hví tosar mann ikki um tað sum eina stóra resursu í føroyska samfelagnum sum gevur eitt eitt gott og og fjølbroytt samfelag heldur tí allir borgarar hava saman vyrðija
takk høgni hoydal
ja frú forkvina eg eri eg eri ógvuliga sannførdur um at tað rúmliga sannfelagið sum hevur verið á politisku dagsskránni í langa tíð men hevur mótstórar mótstøðu at tað hevur bara fyrimun fyri menningina í hesum samfelagnum og fyri rættindini hjá øllum og eg haldi eisin tað er prógvað eg haldi at hóast vit ikki komin á mála enn at mong av teimum stigunum sum eru tikin til at fáa ta rúmliga samfelagi og og viðurkenna javnrættini hjá øllum fólki at tað er eisini við til at gera at fólk velja at búseta seg í føroyum eg haldi eisini at barsisskipanin er ein svalskinssøga á mangan hátt eg var sjálvur við til at seta hn í verk tá hon kom altso tað barniskipann sum eisini var galdandi fyri tey á privata arbeiðsmarknaðinum og tað hevur givið ómetaliga góð úrslit og tað far tað eisini at gera við hesi broytingin sum eisini fer at geva samskyndum javnsett rættindir í barsisskipanini og vónandi eisini full rættindi í faeldrarmyndugleika um stutta tíðja
takk so er tað jóhannes joensen ger so væl hvør er frá forkunnugan
ja nú haldi at okkara uppskot er rættiliga eitfalt og gott uppskot sum kemur at hjálpa væl ella bara spyrja høgn hoydal um mann kann huglegs ingira um hví mann so gjarna vil fella okkara uppskot og koma í onkrum alternativn havi
tá
tað er helstmangar orsøk til tað sum hava verið frammeg í mun til til eisini málini um borgarliga víkslu og aftur tiltvey hundrað g seksogtrýss b og annað og eg kann bara siga tað at at tað tríu hevur verið men eg havi ongantíð dugað at sæð hví at tað tað at geva øðrum rættindi at frælsið hjá frælsið hjá næstanum vrurverur virk líka nógv sum títt eygnafrælsi at tað ikki skuldi vera eittgrundprinsip fyri fyri øllar allar flokkar og fólkara seta hugsandi uttan mun um kann ma meinaðir um so nógv ting so eg trygvu tað botnar í tí og sum eg segði at eg rokni við at vit um fá ár koma at standa teir støðu at okkara eftirkomar vónandi ikki fer at skilja hvat hetta se tað stríðist nú seg um men fara at siga at tað var so sjálvsagt og tað verður ringt hjá hugsið hjá nógvum fólki athyggja sína eftirkomandi eyguni og hava sagt at tey vóru ímóti tí tað tað verður ilt at skilja
ja takk so er tað edva jacobsen ger so væltakk fyri frá forkvøðingum
kvinna nú er tað gjørt øgiliga einkult tá mann stendur á tingsis søðurarpalli og mann tosar um at at hyggja hvønn annan í eyguni og og ymiskt sum verður borið fram tá hjúnapanslógin bleiv koyrd ígjøgnum í síðstu samgongu tað tók tað tað var ein rúm tíð eftir av tíðarskeiðnum visti tað var so einkult og bara til høgrubein so máttu allar tær lógir og fylgilógur verðu farnar ígjøgnum áðrenn hendan síðsta samgonga legði frá sær men so kann mann siga at jaman var e minniluta men tað er líkamikið vistu tú hava gjørt so einkult sum tað nú verður sagt tað sum tað eur verið sagt í nøkrum røðum er ta er tað at ja við hesum uppskotim hjá okkum hjá samgonguni líkagvur hanus og janus fara í í fáa barsseðl a eg haldi tað er niðurgerandi tað kann gott vera at tað er ein bólkur út yvir hesi sum verður tosað um sum kunnu verða mík kan sga fáa gleði av hesum her sum eru einsamøll men men tað er púra sikkurt at tey vilja hava onkran at taka og hjálpa sær við einum barsli sum veruliga
ja takk høgni hoydal ger so væl
r forkvina eg havi eg haldi øll øll tjóðveldi g eisini ið øðrum í andstøðum sum heild hava sagt at vit mann roynir at gera eina semju eisini um skipanir sum gagna fólkinuim sum eru vit sjálvandi alt við reiðar til tað eg havi sæð nakar roynd gjørda um tað enn men viðvíkjandi tí sum edvar jacobsen segði hetta við ati ja tað er rætt at tá tú tekur stórur mál upp so kunnu tað verða verða verða fylgibroytinar sme ikki gjørdar beinanvegin men eg eri tá ið egri av teiri áskoðani høvdu vit sagt tað sama um til dømis tað føroyska málið skudu viðurkennast á seindi nógv eðani vit kunnu ikki viðutjena føroyska málið fyrr enn allar skulabøkurnar eru komnar sum vóru iki komin á mál enn so tú mást taka tú mást taka tær stóru avgerðirnar so mástú sjálvandi rætta tær lóggávu til sum sum sum fylgir við og vit hava yvirtikið familjurættir nú tað haldi egver att stórt stig soleiðis atvit hava ongan onga umbering fyri ikki at gera tað at gera tað longur fyrr i fyrrláa málið í danmark
ja takk næstur at røða er bjarni hammer ger so væl
ja sum sagt hevta onnur viðgerð av hesum góða máli og at og eitt broytingaruppskot frá samgonguni sum eg komi niðan ella ikkiein gangfrá samgonguni tað er komið frá khristian andreasen og ti er kanska eisini undrunarvert at tað er bara kristin andreasen sum skrivar undir tí tað vórðu tí fyrra uppskotini sum var gjørt í morgun tá varð tað bæði miðflokkurin og eisini sambandsflokkurin sum stóðu á uppskotinum sum uppskotsstillarar men tað hava tey trekt aftur soleiðis at tað er bara kristian andreasen sum stendur fyri hesum málinum tað er eingin ivi um at tað uppskotið sum veruliga er til viðgerðar nú tað er væl og virðiliga viðgjørt í vinnunevndini øllir partar sum tú hevur kunnað kallað inn eru kallaðar inn summir partar eru kallaðiu fleiri ferðirnar soleiðis at tað er so gott viðgjørd sum yvirhøvur møguligt mann sigur het her uppskotið skal vera ein hóttan fyri samgonguna og tí hava teir so komið niðan ein á broytingaruppskotið í dag sum hetta virkar sum hetta her broytingaruppskotið tað skal rætta samgonguna siga tey men nú standi eg í tingsalinum í dag og her er ikki eint tað einasta eitt landsstýrisfólk í tinginum løgmaður er ikki inni her landsstýrismaðurin í vinnumálum er ikki inni her sum eigur hetta málið og eingin annar av landsstýrisfólkunum er í tingnum so nógv so nógvan so stóran týdning hevur hetta uppskotið fyri samgonguni tey skeinkjadu ikki ein tanka teir ætla at lokka samgongufólk at taka undir við nøkrum sum tey slepkja í sjálvi teinki tykkum hetta uppskotið broytingarupp skal rætta samgonguna ikki eitt landsstýrisfólk er í tingsalinum í løtuniei heldur løgmaður intí

hevði sjálvandi fleiri spurningar serliga kanska til landsstýrismannin á økinum mín fyrsti spurningur er sjálvandi nú hvar ið himmalska navnið er landsstýrismaðurin á málinum

helgi abramsen hevur ferð aftaná ferð sagt at hetta her málið vil hann einki hava við at gera tú kanst ikki gera nakað men nú er eitt mál krøgt yvir høvdið á landsstýrismanninum eg ætli at spyrja landstýrismanninin hvussu ætlar tú hvussu ætlar tygin at greiða hesa fløkina sum tú skal eittanastað lofta sum skal rætta samgonguni hvat ætlar tú at gera við tað hetli er tann størsta broytingin í barsislógini nakrantíð eingin ivi um tað tú tekur grundarsjónarmið fullkomiliga undan barskiskipani eg ætli at spyrja landsstýrismanninin hvussu ætlar tú hvussu ætlar landsstýrismaðurin at greiða hesa fløkina kann tú sagt teimum einki ft at gera yvirhøvur hann sagt áðrenn men tað er tøn landsstýrisfólkini eru líka glað fyri hesum málinum tað er eisini líka glað fyri sínum egna máli sum tey hava koyrt upp í ein spýsjh einpýsh sambongan slitnar siga tey eingin vísi áhuga her í tinginum men tað kann tað kann mann sum so ikki gera nakað við tað er teirra væl tey ynskja tað at tað skal broytast familjuhugtaki foreldur sum kenna teg dag sum skulu vera u síni børn tað skal takast

barsisskipanin er bøkt um familjuna foreldrini og børnini

uppskotið hjá andstøðuni tað snúði seg um at enn minnilutin skuldi sleppa í barnshul á teirra børnum sum tey ynskjatvera saman við og tað málið verur væl eg virðiliga greitt men sum sagt tann størsta broytingin sum nakrantíð kemur at verða gjørd uttan iva visti tað skuldi hent tað forferdiliga at uppskotið hjá samgonguni fór ígjøgnum tað skal onga hoyring a hava onga viðgerð yvirhøvur eitt arbeiðsmarknarmál tað skal onga viðgerð hava í tinginum yvirhøvur eingir partar verður hoyrdir landsstýrismaðurin líka glaður veit nei eg túgvi ik hn er líka glaður hann trúgvi kanska súrur at hann hevur fingið blakað t út yvir seg tað er ølga keðiligt og eg skal siga akkurá sum her stakkast landsstýrismaður stakkast landstýrismaður ein persónur í samgongan hevur tvinguð tdyvir landstýrismálunum sum sigur hetta ber ikki til tí er øgiliga keðiligt tað kann ikki fara út frá tey sum haður og landstýrisfólk eiga nokk at vita tað at tað hevði nokk verið eitt sindur trupult

so e tað summi sum skemta við tí eisini samgonguni veitst tú hvat nú hevu mannn eisini hoyrt tað fleiri ferð at tað sum vger nú at ein mamma í hesum førinum sum ikki er í einum gittum parlagi kann velja onkran út til at blíva fara í barsul fyri seg hvør tað skald vera tað vita okur ikki vónandi eta kanska pápin vónandi e er kanska mamma ella hvør tað skuldi verað men tað kann vera ein og hvør og so skemtanst mann við tíg kanska og so siga at samgongulimirin gott nokk ikki her men ja men veilt hvat hetta er kanska gott fyri samfelagið hetta er kanska nýggj vinnugrein sum sum sprettir blómál sum kemur sum sprettur upp úr ongum visti tað visti mann hugsar tað heilt út sum eg endurtaki mamman kann verða verandi á arbeiðsmarknaðinum kanska hon hevr ina høga løn fjøruti túsund tað veit eg ikki verður verandi arbeiðsmarknaðinum so fær viðkomandi onkran arbeiðslissan inn til dømis kanska sjálvandi tey kenna sum kan fáa fimmogtjú túsund tí at tað er útrokningin hjá tibeologiski mammuni sum skal vera grundarlagið undir hvussu nógvur barnsulspeningur betaldur út altso tú fer ein sum ikki arbeiðir inn og tú varðveitir mammu ena at bara úti á arbeiðsmarknaðinum altso taðer altso ikki altso mann kallaði nakað fyri meir kottligt eti ikki tað altso eg veit ikki eg spyrji bara samgongu limir hvat hugsar mann fyri sær ta mantoncer hetta er mátin at redda einar samgongu uppá

tað er bara mín meining altso tað kann ikki bera til atað e tað sum mann ynskir mann ynskir eitt annað stað at ikki fara í barnsful altso foreldrini fáa onkran annan at fara fyrr í teg onkran ja gudi vita hvør tað skuldi verið men tað er so líkamikið eisini tí tað snýr seg um pengarnr ful at fylgja barninum siga tey men tað snýr seg um at fara í barshil tað eru foreldrini sum skula fara í barshil og vera saman um sítt barn sítt egna barn sum tey elskað mest her í verðini tað er tað barsiltí er tað ð tð tað tað bevstovnar til mínir foreldur til dømis sloppu ongantíð í barshil barsilsskipanin er sum var tjúgu ára gomul so at góðum grundinm sloppu tey at steikki barsil tey mundu siga upp og so hevði eina vón um at møguligani sloppa tey aftur gott

tí er tað samgonga kunna tikur ikki finna okkran annan máta at rætda samgonguna upp á enn at totalt at enda venda bakkiskipanin ein ja ein ein konservativ øgiliga høgravend samgonga har sum familjan er grundarlagið undæir øllum føroyum har sum skum ma siga ítakið at familjan skal vera tað sum bera saman hví bleggur mann so upp til beinanvegin her í hesum her uppskotinum her at jam tað er ikki neyðugt at familjan skal vera familja meir tað kann vera ein og hvør sum kann blíva foreldur á einum barni sum tega seg eiga í staðin fyr at halda fast um familjutakið familjan ikki at snakka um miðflokkinum eisini fólkaflokkinum tað er familjan sum hevur alt at siga

men frú forkvina tí er ta mín inniliga áheitan serliga samgongufólkini finni eina aðra loysn at rætta tykkara samgongu hví skal tað eit sormál sum hetta her eittannastað eitt óskyldigt mál vera tað sum ger at samgongan skal rættast og hví skal hon setast upp á hví skal hon so setast upp á spæl eisini upp á hjá øllum vanligum føroyingum sum eigur eitlanastað at vera ein ein sjálvfylgi

men tað er tað ikki tíverri og tí er tað aftur eg vil endiliga heiður heita á tykkum at latið hetta málið fáa eina veruliga viðgerð barsilsgrunnurin hevur eisini verið inni í málinum millum annað tver ferðinar ogteir hava sagt tað barsilsgrunnin stýrið frá barsisgrunninum at tað er longu ein bólkur sum eg sum er farn í gongd at endurskoðað allar barsisskipanina tí hon er tjúgu ára gomul tað er eingin ivi um at tað eru nøkur ting sum skuldu verið broytt teir siga tæir hava longu havt nakrar fundir og vóna kanska at komin eina niðurstøðu kanska seint í vár men tað hevði eisini stuttligt at hoyrt til dømis stýrið frá barsisskunni skal halda tykkur um hata her hesa her broytingina sum sum samgongan ætlar ein samgonga sum eri eittanastað ikki leggur í hetta málið ta ra egna mál eingin møtir upp løgmaður er sjvandi komin inn akkurát nú men restin leggur sun so ikki í so frú forkvinna tað er mín minniliga áheitan á á løgtingið serliga á á samgonguna latið hetta uppskotið hjá tykkum bara fara aftur við borðinum og fái hetta her málið hjá hjá andstøðuni barð samtykt so eg friður við tí málinum sum eg eittlanasta er hetta skyldumál
ja takk her er ein viðmerking edva jacobsen ger so væl takk fyri tú sær
fyri frú forkvinna tað virka næstan sum bjarni hammer er komin í onkursvegna í panikk tí hann ikki klárar at teljipi seytjan soleiðis er tað eg havi mangan staðer havt orðið hvar ið ið andstøðan kanska her verið burtur møls etir náttura eg veit ikki hvat tað sum tað sum bjarni hammer inni á tað er tað at at samgongan situr í skemta við hesum málinum eg havi ikki hoyrt eitt tað einasta skemti rundan um hetta málið frá samgonguni tað sum eg at hoyrt andstøðuni tað er tað at mann fær at spekalera í børnum og so spikulerar mann upp á hví mann ger hetta fyri at bjarga samgonguni nú sá síðsta samgonga í fýra ár í panikki og gjørdi allar møguligar loysnir fyri at bjarga samgongunihetta er kanska ein tann loysnin tað var var tjrúnabanslógini tí mann kláraði ikki fylgilógirnar tað sum bjarni hammer nú sigur er so sera nevnt til høgra bein hví bliva ikki allar fylgilógurnar komnar bara beinan veg vikuna eftir og so sigur mann jamn úso fara tey bara a fáa onkran eg haldi tað r øgiliga vóvirðiligt yvir fyri teimum sum eiga børn ja takk
bíðaði hann mær ger so væl takk fyri at
maður eg erikki samd við nøkrum sum edvar jakobsen kemur við yvirhøvur ongum er bakkiskipanin ikki gjørd til foreldrini o so tað eitt annað eisini millum annað hat eg hevði hasta uppskot her fyrri um at fáa at ógiftir pápar kundu fáa felags fordaforeldramyndugleika á teirra egna barni tað bleiv skúgva til viks og bleiv stemmað niður tað er so tað tað var sjovanda andstøðu uppskot men tað bleiv stemmað niður men nú fer mann tað skrittið víðari um mann ætlar at gera mann ætlar veruliga at gera umstøðurnar og rættindini hjá pápinum so nógvar ferðnar verri tað vóru ógiftir pápa hevði g ikki nóku eitt hundrar áðrenn te mann geri tað so nógv verri aftur nú og ger mann tað tiðer sa tað men hevði man o havt gjøgnum hugsað tað men mann gera at uppskot um morgun og blakað tað fyri tingi við einai kolusalari broyting og heldur ja fínt hetta skal bar koyrast ígjøgnum uttan nakra viðgerð tú tekur eina rúgvu av rættindum frá nógvum fólkum tú endavendir barsilsskipanina totalt og einki takk fyri forkvinna
ja takk fyri og næsta røða er annika olsen ger so væl ja takk fyri
í tvey túsund og sekstan bleiv hjúnarbanslógin samtykt her í løgtinginum tað gav av at býta bæði politiskt og ikki minst í samfelagnum annars samkind hava í dag rætt at verða víkd sambært hesi lóg og sum borgarstjóri í landsins størsti kommunu so havi eg virkt og fylt hesari lóggávu og havi eisini víkt samkynd sambært hesi lóg tann dagin okur ikki virða landssins lógir tá heldur alt uppat samkynd virka og liva í okkara samfelag tey virka og liva undir somu lóggávum sum okur onnur tey gjalda til somu skipanir tey gjalda skatt tay gjalda aus tað gjalda til barsisskipanina eins ogkur øll onnur men tey fáa ikki ágóðan av hesum skipanum eins og okur onnur hjúnabanslógin bleiv samtykt av undanfarni samgongu so átti mann sjálvandi at hava lagt allar fylgilóggávur við lógini soleiðis at tær konsekvensbroytingarnar sum skuldu gerast blivu gjørdar allar í einum tað valdi mann ikki at gera og tí stendur mann í hesari støðuni í dag at ein onnur samgonga skal taka eina avgerð um barsisskipanina hvant mann skal gera tað er eingin ivi um at okur eiga og skula viðurkenna samkynd í okkara samfelag rúma hesum menniskjum á jøvnum føti og øll onnur herfyri so vóru tvær samkyndar kvinnur í sjónvarpinum og greiddi frá at tey eru ikki fevnd av somu skipanum í barsisskipanini og tey vórðu heldur ikki fevnd av somu skipan til dømis hær í tórshavnar kommunu har ið foreldur fáa eitt nú systkinaavsláttur vist tú hevur fleiri børn sum betalu bara fyri tað eina barnið meðan hini børnini eru ókeypis tað er ein skipan mann hevur samtykt her í tórshavnar kommunu men fyri hetta her parið sum var í sjónvarpinum so var tað ikki galdandi og tað var eingin ivivi mínari sál at sjálvandi skula tey hava ágávan sum borgarar í hesi kommununi eins og øll onnur so tað fyrsta sum okur gjørdi tað var ein lítil teknisk broyting at hesi kunnu eisini verða fevnd av somu skipanm sum øll onnur tí hesi børnini sum eru sett í verðina skula ikki verða fyri vambýti ella vera øðrvísi viðfarin enn onnur børn børnini avgera ikki teirra foreldur og tí eiga børn at verða javnsett uttan mun til hvørja teirra foreldur eru ella hvørja sevilstøðu teirra foreldurnum einaferð velja at liva í

og lata vera púra greitt at eg havi ongan trupulleika av at konsekvenst broyta lóggávu tá i mann nú hevur valt her í løgtinginum at gera tað tí eg viðurkenni eisini tað at samkynd eg eri borgarar í okkara samfelag og skula vera viðfarin eins og øll onnur

tað er nú einaferð soleiðis at tá mann er í einari samgongu so hevur mann eisini skyldi til at vera loigalur mann hevur skyldi til at finna loysnir tað er nú einaferð tað sum bindur eina samgongu saman eg havi sjálv sitið sum borgarstjóri nú í fýra ár og tað er eingin ivi um at tað allarviktigasta fyri eina politiska leiðslu tað er álit tað er laialitetur tað er at mann roynir at finna semju mann roynir at hjálpast at mann roynir at hjálpa hvørjum øðrum so ella so fyri at finna te røttu loysnina tað er tað tað draga seg um tann dagin tá ið álitið er farið tann dagin tá ið lagaliteturin er farin tá ið samgongan farin tað viðurkenni eg og tað vilja eisini gera alt fyri at okur klára at finna eina loysn á hesum málinum og tí hevur kristian andreasen eisini lagt eitt mál fram á tingborð í dag sum eisini røkkur sama endamálið sum júst uppskotið hjá andstøðuni nemliga av lofta teimum børnum sum samkynd foreldur hava so eri eingin munur á uppskotinum og so kann mann diskutera heitið eg veit at tað er svort fyri fyri fleiri at mann ikki hevur heitið við tað hevði sjálvandi ynskt at tað var men ti enn á einaferð soleiðis í einari politiskari støðu at mann
sum má royna at síggja til at øll kunna taka undir við einum uppskoti ja takk so koma vit til viðmerkingar beintaløgu jacobsen ger so væl ja takk
fyri frú forkvinna tann dagin okur ikki virða landsinslógir heldur alt uppat sigur anika olsen írøðuni hjá sær men annika olsen tekur undir við at strika orðið samkynt í uppskotinum í heitinum til uppskotið er tað at virða samkynt anika olsen annikaolsen sigur at hon hevur víkt samkynd hjún men annika olsen hon undirminerar tað hjúnarpandið tí nú sigur hon at samkin hjún skulu viðgerast sum støð í hesum her uppskotinum her sum annika olsen nú fer at taka undir við her stendur kann persónur sum einsamallur er foreldur at einum barni eini hjú eru ikki einsamøll at vera stakur er at vera einsamallur einihjún eru gift takk fyri harra formaður ja takk anni
oulsen ger so væl ja tað er púra
ba ratti beint á løgu at í mun til at javnseta samkynd og hinskynd tá hugsi eg at at foreldramyndugleikalógin er nokk tann rætta lógin at at konsekvens broyta júst tað sum eg sigi eg havi ongan trupulleika av uppskotunum hjá andstøðuni eg havi ongan trupulleika at viðurkenna at samkynd verða nevnd tvørturímóti men tað enn á eina soleiðis mann livir einari politiskari verð man livir í einum politiskum seldskapi ella samgongu kalla tað hvat mann vil sum onkursvegna skal royna at finna nakrar semjur men annika olsen hevur ongan trupulleika av at samkynd verða nevnd í einari lóggávujatakk
so er tað hendrik gold har nú viðmerking ger so væl
nú sigur annika olsen tað at tað var undan farna samgonga sum broytti lógina tað var hatta so ikki samgongan hevði sum sovor ikkinógvað vit at gera tá vóru fólk sum vóru í samgongu sum løgdu tað fram og tá hevði tey tað fríheitta í mun til funda mentalismuna sum nú er galdandi at tú visti ikki er við so ert tað uttanfyri tað hevði ta fríheit tey sum vóru í samgongu eisini at tey stemmaði tað sum tey hildu vera tað rætta so tað var altso ikki eitt samgongumál tá

púra rætt hendrikul tað vóru fýra ting kvinnur í samgonguni sum løgdu tað fram kanska tí mann ikki var orðið tað samdur um tað heldur í samgonguni og tað vísa eisini bara tað at óansaka hvør samgonga okur hava so skapa tað gniðningar og tað gjørdi tað eisini undanfarnu samgongu men tað rætta hevði verið at mann legði allar fylgilógvávur við tá so fekk mann broytt tað undir einum tað ger mann vanligvíst tá mann leggur lóggávur fyri um tað er verjumálslóggáva ella hvørja lóggávur okur tosa um so leggur mann allar fylgilógvur við og so er tað avgreitt nú kemur mann rennandi aftaná man rennur seg inn í trupulleikar sum bispur sigur frá tí til aðra tí at skipanir hava ikki fylgt við og tí standa okur hesa støður takk fyri
ja takk næsta røða er beinta løga jacobsen ger so væl takk fyri frú
forkvinna til viðgerðar eru uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um barsilsskipan barsilslógin rættin hjá samkyntum foreldrum til barsilspening frú forkvinna kreppa er í samgonguni siga miðlar tí orðið samkynt er í einum uppskoti og tað orðið tola summi samgongufólk ikki upprunauppskotið hjá okkum sum eg sigi tað er uppskot til løgtingslóg í broyting um løgslóg um barnsulsskipan rætt hjá samkyntum foreldrum til barsilspening men samgongan hevur strikað heiti í uppskotinum te tí tey tola okvart ikki orðið samkynt og ætlan hjá okkum í hjí andstøðuni er annars at hjálpa samkyndum hjúnum og børnum teirra men eg kann lesa eitt sindur burtur úr hesum her uppskotinum hjá samgonguni at her stendur frágreiðandi heitið á løgtingslógini verður strikað tí tey ikki tora at tola opart um hatta orðið og so verður eisini sagt at ella hesi her hjúnini nú eru støk tí tað eru persónur sum einsamallur er foreldur sostatt frú forkvinna fær samgongan nú at viðgera samskyntu hjún sum eru gift fullkomiliga lógligani kanska her niðri á á kommununi her í havn tey skulu við gerast sum støk tað vil siga at kvinnur sum eru hjún sum hava víkslubræv og hava fingið sær børn saman tær skulu ikki nú viðgerast sum hjún men nú skulu tæir viðgerast sum støk og sambært orðabókini so merkir orðið stakur at vera ógiftir ella einsamallur og tí má eg spyrja hvussu kunnu tvær giftar kvinnur vera stakar tær eru jú ikki einsamallar tær eru tvær tær eru giftar men samgongan sigur at hóast tær eru giftar so eru tær stakar frú forkvinna endamálið við barnsburðarfarleivinum t er jú at barn og foreldur skulu kunna vera saman og knýta bond ta fyrstu tíðina hjá barninum og vit vita øll hvussu umráðandi fyrstu árini hjá einum barni eru tí hava vit í avndstøðuni lagt hetta her uppskotið fram tí vit vilja tryggja hesum børnunum hjá samkyntum hjúnum rættin at vera saman við foreldrunum fyrsta árið tað er tann sami rættin sum børn hjá øðrum hjúnum hava eg haldi tað eigur at vera ein barnarættur at ein nýføðingur kann vera heima hjá foreldrunum hjá sær tað hatí haldi ikki t eigur at elva til kreppu í løgtinginum at tingfólk ætla at geva nøkrum børnum og foreldrum teirra rætt at vera saman ta fyrstu tíðina hetta er jú eisini ein skipan sum partarnin á arbeiðsmarknaðinum taka undir við at foreldur á arbeiðsmarknaðinum kunnu fara í farloyvi saman við nýfrøðingunum so enn einaferð frú forkvinna lat meg endurtaka heitið hjá í uppskotinum hjá andstøðuni uppskot løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um barsulsskipan rætt hjá samkyndum foreldrum til barsilspening tað er tað tað snýr seg um vit vilja hjálpa nøkrum hjúnum og børnum teirra men sum sagt tð hevur tað heitið hevur samgongan strika og vit í andstøðuni vit ætla at tryggja hjúnum og børnum teirra rættindur vit ætla ikki at blanda øll onnur upp í barsilin hjá hesum her foreldrunum og hjá hesum her hjúnunum her og hjá hesum børnunum tí hví skulu onnur vera partur av barslinum hjá hesum her foreldrunum og hjá hesum børnum og sum eg áður havi nevnt so kostar hetta uppskotið einki tí samskynt í dag rinda á sama hátt sum øll onnur á arbeiðsmarknaðinum inn í barnsilsskipanina tavil siga at tey eru sjálv við til at fíggja hetta barnsils farloyvi frú forkvinna eg fari at heita á tingfólk í samgonguni vísir tað dirvi ið tit hava latið ikki onnur stýra atkvøðunum hjá tykkum tí eg veit at tað eru fleiri í samgonguni sum kveppast við at verða noydd við at skula arbeiða ímóti rættindunum hjá samkiftum hjúnum og børnum teirra og eg vóni at tit tora at vísa dirvi og siga eg finni ikki í hesum og eg vóni tí eisini at tit fara at taka undir við uppskotinum hjá okkum takk fyri frú forkvina ja takk
her eru nakrar viðmerkingar fyrst er tað biljustinussen ger so væl
takk fyri frú forkvinna at vera foreldur er ikki bara eitt luftigt hugtak sum ein og hvør bara kann definera sum hann vil tað er eitt hugtak sum er definerað mamman sum føði barnið er foreldur og er hon saman við einum øðrum persóni so blívur tann persónurin ikki foreldur uttan hann er pápin biologiskt ella er giftur í mammuni ella visti er ein kvinna at hon ætlaðir hetta barnið og tað tekur meiri enn hesa tíðina sum ein barnsittstíð krevur men við hesari ásetingin so ber til hjá mammuni at geva hinari kvinnu sum hon livir saman við vartilsfarloyvi er tað ein trupulleiki altso er tað ikki er tað heldur ikki í lagi einta løgu
ger so væl fyri frú forkvinna at
tvær kvinnur sum eru hjún tær eru foreldur og nú verður tosað um diskriminatión altso eg má siga at eg tað er kanska fegnast um at millum annað miðflokkurin hevur verið so øgiligani ørkymraðluður umobart æti samkyntir pápar nú verða diskrimineraðir takk fyri frú forkvinaja
takkdjóni nólsoy joensen ger so væl
fyri frú forkvinna ja júst hetta her upp til valið sum seinast so vórðu tað slagur frammi frá samgonguflokkunum ella fleiri av teimum um hetta her við kjarnufamiljuni hvussu týnngikið var at tað var mamma og pápi og hvørta sínum og nú fyri at skúgva sær undan ábyrgd og ikki kunna nevna samgind í einari lóg so ger mann eitt plossigt broytingaruppskot sum gongur ímóti øllum teimumprinsippunum sum mann fór upp á val uppá her kann hvør hanus janus sum tað bleiv nevnt út kunnu ko kann ein mamma fara geva bara ábyrgdina ella barslu alt alt barslug næstan øhhvat heldur beinta løgið um hetta takk fyri frú forkvinaeinta løgu
ger so væl forkvøðuna eg haldi undarligt
atøll bara skulu blandast upp í barsilin hjá hjá foreldrum og hjá einum barni tí tað sjálvndi er tað iki í lagi sjálvandi skulu foreldrini og hetta barnið her hava henda barsilin tí vit hava hann júst barsil tí tað er so umráðandi fyri barnið tað fyrsta árið at knýta seg til foreldrini so tí skilji eg als ikki at mann nú fer ja at útlesitera barnsborð tað skilji eg selett ikki
ja takk so er tað bjarni kárason petersen eina viðmerking takk fyri frúo
forkvinna eini góð røða hjá beint løgi og eg haldi hon kemur eit sindur inn á kjarnuna um málið men eg ætlaði at spyrja eitt sindur um hetta her altso nú nú er hetta her broytingaruppskotið komið frá kritian andreasen og tað uppskotið fyri uttan at vera øgiliga illa lýst og vit hav ikki havt góðað tíð ella viðgera tað nemer við nøkur ting at mann kann í øllum førum so ivamál um hvat hetta hevur av avleiðingum fyri pápar hvat hetta hevur av avleiðingum fyri barnsils skipanina sum ein arbeiðsarknaðurbásara skipan hendan samgongan plagar ikki at nærta arbeiðsmarknaðin við einari eldtong og nú er tað omart øgiliga lætt at gera inntriv í arbeiðsmarknaðargrundaðum skipanum hvørjar líkasum óynsktar avleiðingar kann hetta lógarbroytingaruppskotið elva til um vit ikki viðgera tað líka væl sum vit hava viðgjørt upprunauppskotið nú á eftir hondini í einum fýra mánaðir takk fyri frú forkvina
takk beinta løga jacobsen ger so væl
takk fyri fyri forkvinna púra rættat her eru so rættiligan nógvar avleiðingar sum vit hava vit kunnu gita okkum til nógvar men vit kunnu ikki vita allar tíð at hetta uppskotið er komið í síðstu løtu men eitt sum spyrjari nevndir tað er júst hvør kann avleiðingin vera fyri pápar tí at sum eg síggja hettar so kann hetta hava øgilar stórar avleiðingar fyri pápar sum ikki eru giftur við mammuni at barninum tí hon fær nú um hon er foreldramyndugleikingan einsamøll tað hava tey fest um tey ikki eru gift hver ta mamma sum er foreldramynnugleikan so kann hon velja hvør skal hava barcheljin t haldgi hon kann siga við pápan er barninum at tú fært ikki bartilin eg fari at geva syðstkinabarninum hjalmaa sdagin so eg haldi ikki at her er nóg væl gjøgnum arbeitt og hetta kom so eisini í síðstu løtu takk fyri forkvínna ja takk ja
en ger so væl
vorkurin á eg havi kent beintu løgu ið síðan hon var ein skúlagenta eg hevði hildið nógv av henni líka fram til dagin í dag og tí eri eg øgiliga harmur um at hon sigur at vit í samgonguni ikki tola orðið samgenta eg má siga hvat sum er at eg veit ikki um beintaløgu jakobsen hevur hugsað um týdningin av einasta útsøgn tí hon kann øsa fólk upp og hon kann gera at spja hætur ímóti okkum sum situr samgongum eg haldi ikki at vit hava uppiborið at fingið eitt sovorðið kritikát frá beintaløgur
forkvinnan heldur ikki at mann skal vera hevur ætlað at vera so persónligur beint á løgu ger so væl ja takk fyri
tað er púra rætt sum viðmerkjarin sigur vit hava kent leingi han verið lærari hjá mær og eg kann siga at eg havi so ikki hvørki viðmerkjar ti elanakran annan tí at tað var vit høvdu fantastiskar nógvar góðar søgutímar at vit eru ósamd um okkurt tað haldi eg eri natúrlig sum politikari og eg má bara siga at eg kann ikki tulka tað sum annað enn man ræðist orðið samkin tá ið tað skal strikast úr øllum setningum um mann ikki ræðist tað lat tað so standa har takk fyri frú forkvinnaj
ja takk og ein viðmerking eftir sigur staðin berger so væl
takk fyri fyri forkvinna ja eg kundi hugsað mær at beintar løvið segði eitt sindur um hett her við at nú er plássliga øll støk altso altso samkynd pør sum eru gift ella liva saman tey verða aftaná hetta her við srg htta verður samtykt og skulu í barshol so skulu tey rokna sum støk og tað virkar øgiliga undarligt tí at eg haldi ikki at tað er akkarást sum tað sum helda samgongan er kendi fyri at eggja til at fólk liva sum støk tað virkar øgiliga løgið at mann kemur inn í bartintslógina við akkurát ein sovninum sonari áseting eg havi ikki ordilga skilt tað enn men kanska onkur veint jatak
beintaløga jacobsen ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna ja eg undrist á at hjún kunnu verða roknast atvera støk eg fái ikki ordilig han tað at hanga saman o eg haldi atr ett sera undarligt atat at tað yvirhøvur letur seg gera tí at hetta er talan um hjún tey eru ikki støk og hetta er talan um foreldur og eg haldi í staðin at løgtingið eigur at virða at tað ia eru fólk sum eg hav viljað livað saman at tey vilja taka sær av sínum egnu børnum og klára seg sjálvi tí sum sagt hetta er ein skipan sum fíggjar seg sjálvan tí samskynt eisini rinda inn til barsusskipanina takk fyri frú forkvinaja
takk næstura røða er erhard joensen ger so væl
frú forkvinna til viðgerðar er so uppskotið um umat broyta barnsinslógina at geva samkyndum sama rætt til barsils pening sum hinskyndum tað er væl í sensurum av málinum haldi eg frú forkvinna samfeløg tey broytast familjumynstir broytast lísformar broytast og tað føroyska samfelagið er broytt tað er broytt nógv tey síðstu ta síðstu úldina

samfelagið broytist eisini uttan hjálp frá hesum høga tinginum

okur liva í ymiskum londum og koma heim aftur aftur samanlíknar skipanir okra skipan við barsilsskipanini siga okum sjálvi er ein av heimsins bestu skipanum

grundarsteinurin undir barsilsskipanini er sjálvandi barnið men samstundis et ein arbeiðsmarknaðarskipan sum ger tað ger eina gjøgnum skykta og nemma skipan at handfara hjá foreldrum og sovíðari

mín persónliga meting er at øll lóggáva óansæð hvat ið lóggivið verður um skal altíð vera generell

betrakti eg ikki samkynd sum ein minnilutabólk í mínum hugaheimi eri samkynd bara akkurát sum eg og tú og sum øll onnur

tað eru nógv dømir tað eru nógv viðurskiftir sum gera seg galdandi tá ið mann skal vordera hvat er best fyri eitt barn

tað kann vera av persónligum sløgum tað kann vera av sosialum viðurskiftum tað kann vera av hundrað ymiskum viðurskiftum hvat er best fyri eitt barn ta fyrstu tíðina aftan á at tað hetta barnið er fítt

eitt hugtak sum sigur at tað er líkasum biologiin sum liggur til grundarlag fyri hvussu mann betraktar hvussu gott eitt barn kann hava tað hvør ið er allarbest til at vera um barnið ta fyrstu tíðina í øðrum londum har er tað onnur ting far okur yvir til aðrar partar av heiminum sum eru kanska meira til afturskomnur so er biologiin bara ein partur av hvussu eitt barn verður uppalt hvar mann metir er best fyri eittbarn tað kunnu vera sosial viðurskiftur tað kunnu verða viðurskiftir sum eru inni í inni familjan verður betraktað sum tann sum skal uppæla og so víðari uppskotið sum andstøðan hevur lagt fram tekur útgangspunkt í at mann javnsetir samskynd við hinskyndi

í hesum førinum so er tað komið eitt broytingaruppskot og egentiliga so meini eg at tað broytingaruppskotið sum eg komi visti mann tekur útganspunkt í barninum sjálvum tað uppskotið er akkurát líka gott sum tað sum upprunauppskotið eg havi ikki so øgiliga nógv meira at siga um akkurát tað eg komi sjálvandi at taka undir við tí sum samgongan er komin fram til men tað er einki at ivast í at okur kunna ikki lata vera við at taka um rótina á hesum trupulleikanum og tað er at okur fáa broytt hesar fylgilógirnar sum stóðust av at hjúnabarnslógin bleiv broytt
esi foreldramitdleikalóg ja takk nú fór tíðin ja vit altíð hildu at tað er avgerandi fyri yvirhøvur at koma víðari politiskt og fáa eitt politiskt landslag sum kann virka í framtíðini har er ein viðmerking og tað er ella nú eru fleiri ja jóann dali fyrstur ger so væl
ja takk fyri hara formaður takk fyri en eina góða røðu eg ætlaði at eg má siga att eg eri gleðufr at hoyra tað t at erard joensen er er á sama linju sum eg við tí sum hevur við javnseting at gera og at fáa hesar fylgilógirnar sum er jú ta málið sum sýni einanfer kemur á borið aftur um tú ikki kemur nú so skenda væl seinni har mann vild hava avklárað t her við at fáa tær lógirnar fylgilógirnar sum javnseta tey fólkini sum blivið dekkaði inn av av av tjúnapaslóvini í tvey túsun og sekstan og tað trylginar sum har vóru t at tar verður gjørt og framt í verki so ati eg kann gefast tí at tað sum era sigur tað at at hann bakkar upp um at mann fer tað at gjørt og vil viðvirka til at mann fær framt tað soleiðis at útlitið eru í eins fyri lógini og hava sami treytir og sumdir takkfyr ha formaður ja tak
takk erhard joensen takk fyri frú
forskýna ja eg haldi at tað er púra natúrligt mínar verð fyri at brúka orðini hjá jóann dahl sjálvum so so er hetta ikki eitt mál ið eg haldi so óliga nógv at diskutera um tað snýr seg viðsøgu at taka útgangspunkt í barninum so er tað so øgiliga einkult at taka støðu til hetta málið sum sagt eg eri ja eitt sindur av ambivalens við sínari hugtakinum um minnilutar og ikki minnilutar í mínari verð tá ið okur standa her uppi og skulu lóggeva so er tað bara generell lóggáva sum skal vera galdandi fyri øll menniskjur óansæð samlívsformar familjuformar ella hvussu mann hevur valt at innrætta sítt lív men tað er so bara mín hálvningur takk fyri forskotan ja takk
djóni nolsø joensen ger so væl takk fyri
fyri frú forkvina nei eg bara undrist á nøkur ting sum erhard joensen førir fram í sína røðu har hann tosar um hvussu týdningarmikil er hjá barninum at hava síni foreldur tætt at í fyrstu tíðini tilknýti sum leggurst til danni seg av einum epersónsleika við restina av lívinum og so eisini etta her tann tann rúmligheitin sum erhard joensen gott tosar um fyri teimum samskyndu og so standi eg bara við spurningini hvussu mann so kann samtykkja eitt broytingaruppskot sum gongur beint ímóti øllum hesum her hesum báðum tingunum ítøkiligu tingunum tað leggur upp til at barnið ikki er saman við sínum biologiskum foreldrum tí tey kunnu gera alt møguligt annað tað kann fara út til øll møguliga onnur at passa og at mann í broytingarusum strikar sangin tað tulki eg sum at tá vil mann ikki tey takk fyri frú forkvinaja
takk erhard joensen ger so væl takk fyri
frúforkvinna tað at mann strikar orðini samkynt burtur úr einum lógaruppskoti tað er tað valið sum hann hevur gjørt frá samgonguni tá eg sigi at í mínari verð eri øll eins fyri lógini so meini eg og eg haldi at eg havi grundgivin fyri at eg vil hava generella lóggávu sum er galdandi fyri øll tað skuld ikki verið neyðugt at koma niðan við einum uppskoti sum yvirhøvur adresseraði henda trupulleikan so eg haldi ikki at at gjónur nols joensen ordiligani skilti boðskapin í mínari røðu tá eg sigi at mann tekur tá mann tekur útganðspunkt í barninum so riggar barsilsskipan í allarallarflestu førum og tey allarflestu foreldur koma sjálvandi at velja tað sum er best fyri barnið hetta snýr seg um nøkur fá børn akkurát hetta her upprunauppskotið snýr seg um nøkur fá børn og eg ivist ikki í at við hesum uppskotinum so koma tey at velja akkurát tað sama sum tey vildu valt um upprunauppskotið bleiv koyrt ígjøgnum í dag so eg dugi ikki ordiligani at síggja trupulleikan eg haldi mann kann eisini gera trupulleikar
ja tað jóannes joensen johannes joensen gjørt tað væl okkurt ná ja nú sigur eg
er har joensen hann dámar best generella lóggávu og eg kann vera samdur í í nógva tíð sum hann sigur men er tað so rætt er har joensen at lóggeva at eitt samkynt par sum støk ella stakur er tað generell lóggávu er tað rætt
ja takk er har joensen ger so væl takk fyri
frú forkvina í mínari verð skal tað lóggeva soleiðis at øll sum eru gift ella tey eru støk ella hvønn sevilstatust tey hava soog óansæð um tey eru maður kvinna gift einlið so lóggeva okur soleiðis at tað er eins fyri øll einki annað tað er tað í hesum førinum ókey okur hava sum sagt eina samgongu at taka hendsin til og tað havi eg so valt at gera í hesum førinum men tað var meira mín persónligur hálningur sum eg royndi at fáa út til tingi takk fyri jtakk bj
tínen kára sum petersen ger so væl vinna
gjarna heilsa erard joensen o siga tan tann boðskapurin bleiv móttikin eg ver øgiliga glaður fyri at hoyra erhard joensen hugleiðar um prinsippið aftanfyri og at mann sjálvandi skal tryggja øll vera javnsett bæði børnini og samkynd og so framvegis øh ikki erhard joensen at siga so kunnu vit neyvan vænta at tað kemur eitt uppskot frá hvørki løgmannum ella landstýrismannm ogvinnumálnum ella landsstýriskvinni í almannamálum tá tú viðvíkir akkurát hesum so stendur øgiliga lítið eftir tað sum faktiskt stendur eftir ger uppskotið hjá andstøðuna ella uppskotið hjá andsstøðuna soleiðis broytt við broytingarupskotinum hjá kristan andreasen og tað er sum sag ella sum hevur verið sagt fleiri ferðir eftir hondini nakað rættiliga grundleggjandi øðrvísi enn hvat ið upprunauppskotið er tí er spurningurin hjá mær til n entel erard joensen kann hann yvirskoða hvat hendan broytingin merkir fyri uppskotið og hvørjar avleiðingar tað fær veit hann hvat
ja takk er har joensen ger so væl
takk fyri frú forkvinna til bjarnar kára sum pætur fræn mann fær eitt uppskot á borðið sum ikki er perfekt so kemur eitt broytingaruppskot inn á borðið sum heldur ikki er perfekt so leggur mann tey saman og sjálvandi fert tú ikki nakað sum er perfekt vit máttu brúka matematikkina so skuldu tað blivið dupult so vánaligt sum tað fyrra tað verður tað nú ikki tað verður ca tað sama so tað er skulu vera míni síðstu orð takk fyri frí fólkini
ja takk næstur at røða er næsta røða er bjørt samuelsen ger so væl
eg kundi got hugsað mær at leita aftur á slógina og mint tingfólk á hvat hetta málið upprunaliga snúði seg um tað var soleiðis at vit løgdu fyri løgtingið eitt uppskot sum snúði seg um at í barsilsskipanini skulu tær familjur har foreldrini r u samkynd verða javnsett við hinar hinar familjurnar allar aðrar vanligar familjur sum fáa børn soleis at vit kunnu vísa á at allar familjur í føroyum eru vanligar og eru eins góðar og harvið eisini sjálvandi skulu hava somu rættindi mann kann siga at í í viðmerkinum til sjálvt lógaruppskotið har verður jú sagt ógvuliga greitt at skotið verður upp á samskynt pør skulu kunna verða fevnd á barsilsskipanini hóast lóggávun um viðurskiftini kring formliga staðfesting at foreldrarættinum ikki komaupp á pláss tað merkir at samskifta parið yvir fyri myndugleikanum skal skjalprógva talanir um áit felags barn og at t er ikki nakar annar sum hevur løgligan rætt til farið ella móðurskapa barninum og harvið eisini rættinrættindi sambært barteslógni tí er tað rættiliga mæ kottligt at við nú standa og viðgerðaa eina eina lóggávu har tað verður sagt ati herta verður sagt at ja men hetta broytingaruppskotið ger tað sama altso tað tað røkkur tí sama endamálinum altso høvuðsendamálið í upprunauppskotinum er at javnseta samkyndar familjur sum fáa børn meðan tað uppskotið sum lúg liggur á borðinum gongur út upp at halda tey fast í at samkynd foreldur skulu viðgera sum støk so kann mann siga at tann fíggjarligi parturin kann enda við tí sama tí at harer tað rætt sum tað verður sagt ateit ein sankin par sum so skal góðtaka tey verða viðgjørd framhaldandi sum støk at tey kunnu velja at geva ein part av barsilstíðini til maka sín kvinnuna tey eru gift við ella mannin tey eru gift við men tað áhugaverda í akkurát tí tað er at ja men altso hvat nú vitshendan mamman velur at hon heldur vil hava onkran heilt annan til at taka hesa her áttaogtretivu vikurna altso ein øgiliga stóran part av barnsburafarløgini og eg nevni hetta her ikki fyri at royna at líkasum gera uppskotið altso va eg vil gjarna verða opin u posirtivur yvir fyri at vit áttu at kunnað funnið eina semju men tá ið vit standa við einum uppskoti sum so grundleggjandi er nakað annað enn uppruna uppskot so sigu tað seg sjálvt at vit spyrji okkum sjálvur hvat ertað vit egentliga skuldu samtykkja tí vit hava ikki havt møguleika fyri at viðgjørt tað í partin av arbeiðsmarsknaðinum vit hava ikki havt tað vit hav ikkikanta viðgjørt tað við landsstýriskvinnu í almannamálnm sum gjørdu við upprunauppskoti ella landstýrismannum í vinnumálnum ella nakrar av teimum sum hetta snýr seg um umboð fyri tey samkjyndu til dømis vit hava ikki havt møguleikar fyri at viðgjørt uppskotið yvirhøvur og og tað er sjávandi ein trupulleiki tí har við vita vit ikki ordiliga hvat endaligu úrslitið er og tá ið mann so hevur hoyrt háttvirda tingmann billjustinussen halda sína røðu sum absolutt ikki var tað sama sum uppskotsetarin kristian andreasen segði so hugsar mann akurt meðan visu vit taka undir við esumher uppskotinum lata visa upp fyri tí at nú fara tey kollveltandi at broyta alla barsisskipanina tað er bara næsta stigi tí eg gangi út frá visti mann koyrir hesi rættindini n fyri støk so ætlar mann eisini at gera tað fyri fyri øll onnur í barsisskipanini gangi út frá og og tað haldi eg fekk eg burtur úr røðuni hjá biljustinussen kanska misskilti hann men so skilti eg hann og visti tað er støðan og bara tá vit yvirhøvur standa og spyrja um tað so eru vit í gongd við at innfør at taka undir við innfør eina heilt nýggja skipan sum slettiki snýr seg um sum kjarnan í allari barsilsskipanin er at mann skal tryggja foreldrunm at verða saman við sínum nýfødda barni tað fyrsta árið tað er kjarnan í øllum barsilsuppskotunum og gjarna longri enn tað fyrsta árið visti mann kundi fingið eina fleksbarsskipan har mann kundi brúkt yvir i longri tíðarskeið men eg haldi tað er øgiliga prinsipielt at mann letur upp fyri onnur eisini sjálvt um eg ivist í onga løtu at allar mammur fara at royna at finna ein góðan persónur verða heiman við barninum men tað er jú bara eitt sovorðt høvuðsprinsipp í tankagongdini í allari barsusskipanirman hervið broytir og tí harra formaður blív tað eitt sindur trupult tá ið mann í veruleikanum stendir og viðgerat heilt annað uppskot enn tað sum var upprunauppskoti nevn meg við navni er umráðandi tí orð skapar veruleika at vit ikki skulnu nevnast við navnið í einum uppskot sum handlar um okkum tað er burturvið tað skrivaðieitt samkynd ein ein samkjynd persónur á facebook í áðni og eg hugsað akkur um ja tað er eitt sindur har tað er tí at nú er nógv orka brúkt frá sannføra okkum um at hetta uppskotið røkkur tít sama endamál um mann ger tað veruleikanum fyri tey samkynd mann ger tað fyri men mann vil heldur kalla tað generella lóggáva eg haldi hta er serlóggáva tí nú sigur mann at tit hóast tit eru gift hóast tit hava barn og tit kundu dokumentera at eingin annar er sum er foreldur til hetta barnið altso sum hevur foreldra ábyrgdina so skulu tit viðgerast sum støk og tað eri ú øgiliga altso tað eri e øgiliga prinsipielt um mann vil tað ella ikki eg vil ordiliga gjarna virða tað at onnur hava heilt onur sjónarmiði enn eg og tí altso tí veit eg gott at tað er ómetaliga trupult at finna eina semju sum kann fevna øll mann hevur so gjørt eina roynd her og tað tað skal mann hava rós fyri tey sum hava roynt tað men sannleikin er at visti mann veruliga vildi eina semju so hevði mann sjálvadi roynt at fingið eina semju við andstøðuna so hevu mann roynt at at at arbeitt við í fýra mánaðir hevur mann havt møguleika fyri at komi við onkrum vit hav ein áhavt landsstýrismannum tvær ferðir vinnunevndini har vit hava spurt altso eg eri okkurt er onkur knaki vit kundu lofta frá samgonguni frá landsstýrinum soleðis vit kundu bygt víðari up á tí sjálvandi eru vit áhugað í at gera eina semju um mís viðurskiftunmi men onkursvegna visti mann stendur og óttast saman kemur at sleppa nøkrum heilt grundleggjandi prinsippum við at taka undirvið enum broytingaruppskot tí hetta er ikki bara broytingaruppskot hetta eit uppskot sum grundleggjandi hetta ereitt annað lógaruppskot enn okkara og hetta r uppskot sum snýr seg um okkara skal rundast burtur og hetta skal og sjálvt navni at javnseta samkin má ikki standa har longur so hetta er trupult og kjakið í dag bleiv eg sjávandi eit sindur øðrvísi ent vit høvdu væntað tí at nú kom tað snúgva seg so nógv um hetta broytingaruppskotið og ikki hesum høga tingi at siga so er tað jú í einari nevnd á mann eigur at viðgera og lýsa um uppskotið eru brúkpar so harra formaður

billjustinussen segði hví ikki geva familju atgongd til barsusskipanina tá talan er um staka mammu og eg legi eisini merki tilat kritin andreasen brúkti orðið ofta hugtakið sstak foreldur og tað har nerti mann við kjarnina í muninum millum okkara uppskot og hetta broytingaruppskot at okkara uppskot snýr seg um at javnseta familjurnar altso javnseta familjurnar okkara uppskot snýr seg ikki um at at blíva við at kalla samkynda familjur fyri stakir persónar tí samkynda familjur eru ikki stakir persónar tað er familjur sum allar aðrar familjur og har eru vit kanska ideologiskt inni á kjarnini í trupulleikanum hví tað er so trupult at semjast um hesin tinginitakk fyri harra formaður
eina viðmerking
harra formaður eg hefti meg við tað sum bjørt samelsen segði um hetta við at eg haldi tað var skilagott sum sum erard joensen segði um um generella lóggávu men eg dugi illa at síggja tað vit at vit tosa um generela lóggávu í hesum broytingaruppskotinum tí eg fari at spyrja bjørt samensen um tær meira sosialu avleiðingarnar um eg havi skilt tað rætt og on mumd skilt á sama hátt at ein persónur í einum samkendum hjúnaðalagi skal e roknas son stakur tað kannvera in persónur sum e eina lágu inntøku sum e ikki hevur uppkent særa stóru inntøku í barsiskipanini og skal som nú royna at fáa part av tí yvir til ein persón sum kanska arbeiðir arbeiðsmarknaðirnum og hevur rætt til barsl betalt inntil barsisskipanina tað kan ein øgiliga stórur ójavna millum familjur har eisini um mann um man samtykki líka lóggávu so n hon hon kann væ ikki gerasup á nakaðmáta vera generelt bjórssamel
takk fyri
orsøkin til at hetta ikki er generell lógað og er at mann her gevur nøkur serrættindi til tey sum kunnu definera seg sum støk og harvið gevur mann eisini nøkur serrættindi til samkyndar familjur tí at nú verður sagt endamáliliga at tey skulu loftast av sum broytingaruppskotinum men tey kunnu gott velja at so ein samkynd mamma kann gott velja tær ein mostur ella ein fastur ella onkur heilt annar sum passar barnið enn makin og tað er tað sum eg royni at siga tað er prinsippið mann fer inn og brýtur tí at øll barnsskipan byggir upp á tey foreldrini sum skulu kunna vera um barnið og tí eiga vit eisini at kunna tryggja at tað er tey samkynd foreldrini sum skulu kunna vera um barnið so akkurát havi eg inntøk grundarlagini her skilji eg at at tað kanska er ein feilur í uppskotinum at ganga út frá at tey ætla sær at rætta tað men tað skal eg ikki fara inná nú takk fyri
nær er tað biljustinussen
takk fyri hann formaður tað verður mangan sagt at frá bjørt samvelsen og hennara partafólkum at samkynd er ein minnilutabólkur men tað finnast tað finnast nógvir minnilutabólkur sær bjørt samvelsen ongan vanda í at mann so kraftiga innrættar føroyska lóggávu til tann minnilutabólkin sum eitur samkynd eru aðrir minnilutabólkar sum kunnu væntast at koma við krøvum eftir at viðurskiftini í bjørsa eyðunum fyri hjá samkyndini er bumba pls altso vit hava tey dømis útlendingar sum lutvíst búgva í føroyum lutvíst búgva uttanlands og hava børn her ella kanska uttanlands vit hava kanska ein myndlutabók sum eitur stakir pápar sum hava roynt at gjørt tað lítið eitt sindur vart við
har
takk fyri at tað finnast óteljandi minnilutabólkar og tað sigur seg sjálvt at mann arbeiðir við einum í senn eg haldi nú eisini at vit gjøgnum árinn havi arbeitt við nógvum ymiskum uppskotum um at betra umstøðurnar hjá nógvum samfelagsbólkum tað sum eg haldi blívar avbjóðandi til billiustinussen gjøgnum formannin tað er at mann ikki vil fyri halda seg til ein veruleika at hesi børnini liva við foreldrum sum eru samkynd biljustinussen segðihann tá eg skilti iki hnn kki bleiv á tá hann brúkti orðið lúgva hann segði at vit lúgva tá ið vit siga atat samkin kunnu fáa børn saman men tað kunnu tey í dagsins samfelag hesi børnini vera fødd inni í samkenda familju soleis er tað bara at tað so biologisk er ein onnur annar veruleiki munurin á biljustinsa mær er nokk at eg fyrihaldi meg til tann veruleikan sum er meðan billjustinusen gjarna vil halda fastady skeivt og tað kann altso eg kann ikki nokta honum at hava ta støðuna men eg má arbeiða fyri tí sum eg haldi vera rætt og tað er nógvir minnilutabólkar sum hava brúk fyri uma arbeiða fyri tí men teir fáa ikki somu fjølmelogverksemi
men so hesi fáa tað kann eg ge ingilín ditriksen strøm ger so væl
ja takk fyri ja eg haldi at tað eri undarligt líka sumbjørkt samuelsen er t her við at mann he fyrireikar seg til líkasum atat viðgera eitt mál sum hann hevur verið uppskotsetari til og so endá tað onkursvegna við at mann viðger eitt heilt annað mál sum snýr seg egentiliga um nakað heilt annað við hesum broytingaruppskotinum sum eg komi inn okkara uppskot snúði seg um at geva samkyndum foreldur nøkur rættindi ø men nú er tað líkasum ann mann førka seg yvir til at øll onnur eisini skulu inn á hetta her at tað skal ikki snúgva seg um foreldur longur og er tað ikki onkursvegna har sum eg veit ikki hvat mann sigur sumsum trupulleikin er at at samgongan kanska ikki fatar hesi fólkini sum foreldur og tí kemur við einari lóggávu har sum øll møguliga onnur sum ikki eru foreldur skulu inn í barsilsskipanina altso hetta við at vit skilja tað sum at vit geva nøkrum foreldrum nøkrum rættindi sum tey

takk fyri eg beyt merkja í at uppskotssetaran til hetta broytingaruppskotið segði at endamálið er at loysa trupulleikan hjá samkyndum endamálið er at loysa trupuleikan hjá samkyndum men mensu man hevu lurta eftir stórsta øllum rønum frám samgongdum í dag so er endamálið at halda teimum samkyndu fast í at tey skulu viðgera sum støk og so skulu tey hava ein serskipan har te y okkum biðja onkran annan ein makann hjá sær um anns settir barnið og har við føroyum mann hevur gruggamálið fullkomiliga til tí at útgansstøðið var jú at siga øgiliga einfalt har vit síggja har myndugleikin sær at her eru tvey eitt barn sum hevur eitt par av foreldrunum sum sankin so verða tey fevnda brtó altso tað var so sára einfalt og so har tað øgiliga øgiliga nógv sum har roynt at grugga tað øgiliga nógv til men tí
hl hevur avbjóðingin hjá okkum at nú vil mann í veruleikanum nakað annað og tá sigur seg sjálvt at at tað verður øgiliga trupult hjá okkum bara at taka undirvið ina broytingaruppskot sum vit ikki hava havt høvi at viðgjørt takk fyrija so er tað rutt vang ger so væl
ja vit viðgera tað upprunaliga uppskotið um at geva samkyndum ella tey verða javnsett við hinskin foreldur í barsulsskipanini og so er tað komið eitbroytingaruppskot eg kundi líka hugsað mær at tikið fatur í teir løgfrøðisliga í tí broytingaruppskotinum tí eitt sum eg haldi er nokk so grundleggjandi og sum ikki er serliga greitt tað er hetta her at tað stendur ati hetta er viðvíkjandi persónum sum einsamallur er foreldur at einum barni í viðmerkingunum stendur at mann er einsamalt løgfrøðiligt foreldur og so verður tað snakkað um tosað her í salinum um stakar mammur men ein støk mamma sum vit vanliga fata eina staka mammu er ikki neyturviliga løgfrøðiliga einsamalt foreldur fyri at vera løgfrøðiligt einsamalt foreldur so er entin sum oftast eingin pápi tað kann eisini vera bara ein pápi og eingin mamma til dømis vissu mamman doyr beint eftir at barnið er føtt men tann støðan er longu umfatað í verandi barsilslóg tað sum eg haldi eg sum ark kottligt fyri ikki at siga komiskt altso serliga tá eg hugsi um miðflokkin so ikki bara fær mann nú eitt broytingaruppskot sum onkursvegna formaliserar at samkynd foreldur fáa barsilsrættindi men at mann eisini loyvir pápaleysum børnum sum heild at mann formaliserar at pápaleys foreldur fáa rætt til barsils farloyvi tí tað er tað sum orðingin merkir at vera løgfrøðiliga einsamalt foreldur tað er tað at mann er púra einsamallur tað er ikki ein pápi sum bar í stungin av og hevur funnið sær eina aðra tað er tað at mann er púra einsamallur og tá ið billatur aftur billjustinussen aftur og aftur vísir á tað grundleggjandi skeiva í at formalisera tað at eitt barn kann koma í heimin uttan ein pápa so er tað tað sum hettar broytingaruppskotið ítøkiliga formaliserar so billjustinussen sum tað ljóðar fer ella vil samtykkja nakað sum hann sigur seg arbeiða harðliga ímóti og nú nevni eg serliga biljustinussen tí tað er serliga biljustinussen sum hevur víst á akkurát hendan her vinkulin og og aftur má eg siga tað er ótrúlig krumspring man er villigur til at gera fyri at sleppa frá at viðurkenna at tað eri samkyndar familjur og tá ið mann snakkar um at javnseta børn altso tað ljóðar so gott og eg haldi kanska sjálv eg havi brúkt tað hugtakið ofta men eitt barn trivnaðurin hjá einum barni er fyrst og fremst treytað av tí familju barnið er í og tí ber tað gevur tað serkin meining at tosa um eitt barn sum um at tað er púra leyst av støðuni hjá foreldrunum høvuðsorsøkin til at eg tók undir broytingini í hjúnabansrogini var at eg helt at samkind skuldi hava sama rætt til at skipa seg løgfrøðiliga í eina familju at tað løgfrøðiliga saman var galdandi fyri samkynd pør sum fyri hinskynd pør at tey løgfrøðiliga kundi vera ein familja tí eg trúgvi ómetaliga nógv upp á familjuna sum tað grundleggjandi í okkara samfelagi og eg trúgvi eisini at ein góð familja kann vera ein samkynd familja og eg haldi at vit skulu skapa bestu rammur í okkara samfelag fyri familjuni og tí haldi et ta er ein skeiv leið at fara inn á bara at tosa um barnið sum um at tað er ein einsamaltindevit tí tað er tað i dengrat ikki og tað er millum annað tað sum eisini kritikarar av av núsitandi stasmunistara í danmark sum hevur útnevnt seg til at vera børnenes statsminnistar kritikkurin av tí ideologiini er jú nemiliga hetta her at mann tosar um børnini sum nakað sum fyrst og fremst staturin varharav tað er familjan sum tryggjar at børnini hava tað gott takk

takk fyri tað er tað sum kanska ger tað so trupult hjá okkum tí ati sjálvandi vil mann gjarna taka undirvið einum uppskoti sum tryggjar teimum sum nú hava nýføðingarbeint nú at ter kundu fáa hesar pengarnar men visu prísurin er at tey líkasum skulu halda áfram at vera semplaðir sum støk og visi prísurin er at mann harvið sigur at mann vil ikk einsiga at hetta eisini fevnir um samkynda familju so blívur prísurin ótrúliga høgur fyri okkum fyri at taka undir við tí og eisini fyri te ætlað at spyrja rutt vang tí fransk pávi hevur verið úti og nú hoyrdi vit okkara egna bisp aso tað havur sagt hetta at samkynd hava eisini rætt til eina familju og so er tí ætlaði at spyrja rutt vang er tað ikki at ganga beint ímóti tí vissu vit samtykkja at vit vilja halda fast vi tey skulu definera sum støk sjálv
sum tey eru gift so er tað ruttvang
jú eg haldi tað r øgiliga harmiligt og eg haldi at tað er øgiliga harmiligt at mann í stríðunum ímóti at viðurkenna samkin sum eina familju at mann er villligur til faktiskt at avtaka familjuna sum løgfrøðiligt hugtak tí tað haldi eg veruleikanum hetta er eitt eitt hvussu er eitt fet tann vegin samkendi føroyingar eru her í okkara samfelag í dag teir liva sum familja tey hava ein ávísan mun rætt til at skipa seg løgfrøðiliga sum familja millum annað við at at gifta seg borgarliga eg haldi at vit skulu skapa bestu rammur fyri øllum familjum í føroyum takk fyri ja
siri steinberggjørt so væl
takk fyri harra formaður í dag ella í kvøld kann mann siga at tað kann vera ein gleðistigur og eg vóni sjálvandi enn at okra uppskot verður samtykt og at føroya løgting samtykkir at javnseta samkynd í barsilsskipanini ellars haldi eg degurin byrjaði nokk so illa tað var nokk so untarligt at koma at forbí og síggja hvussu tit skriva runt í býnum øe veitkum an kann kalla tað hæturstalið kanska í samband við hetta málið tað haldi eg ikki søma ikki nøkrum h sjálvandi skal føroya løgting gera soleiðis at eisini børn hjá samkyndu foreldrum kunnu fáa møguleika fyri at hava tvey foreldur um seg fyrstu tíðina okur vita gott at tann fyrsta tíðin er so grundleggjandi fyri allari menning hjá barninum tað ergrundleggjandi fyri tilknýti og tryggleika tað kann eisini hava nakað við brostageving at gera heilsu og fyrsta tíðin hon kemur ikki aftur og grundarlagið undir einum tryggum vaksna mannalívi kann heldur ikki gevast umaftur eg haldi tað er nokk so undarligt at uppliva henda dagin tað byrjar við at mann verður fundurin verður niðurlagdur í nakrar tímar sjálvt um hetta eitt mál sum er liðug frá novembur

onkur hevur snakkað um at seta ein samgongu up á spæl fyri nakað sum nøkur av okkum haldað vera so sjálvsagt tað at samkynd foreldur kunna fáa barshul altso tað verður lagt upp til at ein samgonga er í vanda hvat sigur tað um meirilutan í samgonguni so havi eg spurt meg sjálva nakra ferð men eg haldi a e komi fram til at tann rætti spurningurin er heldur hvat sigur tað um minnilutan í eg ivist onga løtu í at tann daggloysa verður minni kjak enn hetta hetta snýr seg um púra vanlig pør hetta snýr seg um okra vinir familju samstarvsfelagar børn og okra medmenniskju og samgongan fer so langt at tey strika orðið samkind burtur úr lógini og broyta alla barsaskipanina grundleggjandi bara feri ikki at nevna orðið samkynd hví man tað vera tí man ikki vil viðurkenna samkynt hjúnalag ella kanska stingur tað so djúpt at mann vil ikki viðurkenna samkyndleika yvirhøvur tað haldi etragiskt mann vil heldur gera tað soleiðis í lóggávu at samkynd pør sum eisini er gift skula vera roknaði sum støk frameftir um ein tekur faktisk og kollveltur alla barsalsskipanina sum partarnin ar arbeiðsmarknaðurinm eisini var av eg kann vera samd við teimum sum siga at tíðin er komu til at rudda upp og javnseta allar borgarar og eisini rudda upp í lóggávu og tað verður nokk ikki friður í føroyum fyrr enn tað er gjørt og eg haldi eisini tað er rætt at gera tí allir borgarar skula verða javnsettir og eg gleði meg eisini til tann dag tá ið hesi kjakini eru søgað og eftir tíum hon fer uttan iva at prógva at akkurát hetta tíðarskeiðið her og hesi málini sum okur hava viðgjørt fara at vera ein dúkkur plettur í okra søgu og eg hugsi altíð um hvat tær familjur og neysringar og onnur sum eru avvarandi hvussu tay hugsa tá ið tey hoyra at mann sær fer her upp og tosar um at tíni børn til dømis ikki skulu hava somi rættindir sum onnur tað haldi egikki í ordan øh eitt sum eg haldi eisini hevur fylt í sínu kjakinum kanska ikki so nógv men tað verður nevnt øgiliga ofta og tað er hett her við at hava rætt til at kenna sítt øh tað er soleiðis í dag at tað eru nógv børð sum fáa viðgerð fyri barnloysi og tað kann vera við einum kendum ella við einum ókendum dumorði og sjálvandi er tað eisini et týdningarmikið kjak at taka upp men tað hevur einki við samkyndleika at gera tað er ein viðgerð sum eisini hinskynd pør fara ígjøgnum og visti mann fer so vítt at mann sigur at mann ikki kann broyta altso gera nakað tí at mann skal kenna sett uppav so má mann eisini taka og støðga á við at geva viðgerð fyri barnloysi tað má væl vera tað sum er avleiðingin av tí men eg haldi t tað er eitt heilt annað kjak haldi eisini tað er viktigt at taka tí tað eru eisini nøkur grundleggjandi ting í tí føroya løgting partur av tí íhvørfall avspeglar ikki samfelagið tað bleiv sagt her upp a samkin kunnu ikki fáa børn tað vilgott ikki passar tað livar nógva samkyndar familju runt í føroyum sum hava børn og sum hava ein ganska vanligan gerandisdag akkurát sum hini tí okur hava fjølbroyttar familjur okur hava fingið eit broytingaruppskot sum okur fingið fimmogtjúgu minuttir at seta okkum inn í sum hvørki verður til hoyringar ella nakað so okur kenna tað faktisk ikki serliga væl tað sum stendur eftir er at mann ynskir at á hálvan minutt afturat ja at mann ynskir at viðgera fólk sum støk eg haldi føroy at løgtin skal ikki gera mun á børnum øll av sama virði og øll skulu hava bestu treytir at vaksa upp og fáa eitt ríkt og gott lív í føroyum takk fyri ja soer
hoyrdal bjørt samuelsen sum fær eina viðmerking
takk fyri ja øtakka siur stedbeg fyri at hon fær fokus aftur á tað sum hetta málið eigur at snúgva seg um nemiliga hvussu tryggjar mann øllum familjum í føroyum somu umstøður í hesum førunum tær familjurnar har foreldrini eru samkynd tað jú faktiskt tað sum alt hetta málið snýr seg um og nú er tað farin at snúgva seg um alt møgligt annað til hetta við um mann skal kenna segt upp av ja eg haldi t tað er rætt í øllum teimum førum har tað ber til at mann eigur at hava ein ein mannarætt til tað men atlai at spyrja siru stenberg um veruleikin ikki er at summi av hasum børnunum alternativi hevði verið at teð sler ikki fóru til og finst tað nakað sum er ein størri gáva at fáa enn at fáa møguleikan fyri lívinum sjálvumtakkfyri
takk
fyri harra formaður ja tað er væl tann størsta gávan og okur kenna eisini til at føroyar er til dømis eisini eisini eitt land har tað lutfalsliga verða afturleitt meir enn aðrastaðni sum mann hevur eina nok so breiða mentan góða mentan tað at taka børn til sín eisini tað mann ikki kennir upphav hjá vistimann hugsar aftur til valstríðið til dømis so gekk tað øeiliga nógv út upp á at familjan skal vera í fokus visti familjan hevur tað gott hevur samfelagið tað gott og tí má mann spyrja seg sjálvan hvussu ber tað til at tað skal verða galdandi fyri úll og ikki færi samkynd sjálvandi at taka tað sama visi vissi tær familjurnar hava tað gott so hava sjálvandi eisini tey børnini tað gott men og vissi ikki so er tað tíman herfrá hevur valt at diskriminera tað er ikki longri enn tað takk fyrija so er tað
beint á lovi ger so væl
sankt fyri harra formaður hjundarbrotenslógum tað var jú eitt rættiliga strævið stríð hjá teimum sum vóru í løgtinginum tá og teir vóru øgiljóðararnir stórt við framstig tí hugsaði eg at spyrja siri steenberg tað at samkin hjún nú skulu viðgerast sum støk hvat sær hvønn týdning hevur tað hvat heldur siri steenberg um at samkin hjún nú knappliga skulu viðgerast sum støk takk fyri hann var mær
senberg takk
afyri harra formaður ja eg tulkia sum tað at mann viðurkennir ikki tað hjúnaðabandið sjálvt um føroya løgting hevur samtykt at samkynd bør kunna giftast so viðurkennir mann tað ikki her inni tí at í aðrari lóggávu sigur mann at faktisk eru tykur støk eg vúka vir at siga attfólkini vitikki hvat tey skulu finna uppá fyri at leppa undan at nevna samkynd í ata eg farið eg haldi heta er farið forvítt g g haldi um mnn skal halda seg til kjarluna tað at javnseta allar borgarar í landinum tað er kitað er ikki longur enn tað takk fyri
síðani er tað steffan klin poulsen sum fær orðið ger so væl
takk hara formaður høgni hoydal stillaði spurningin fyrr í dag eru samkynd ein partur av skaparaverkinum í øðrum orðum er nakar føttir samkyndir og hetta haldi eg vera ein rættiliga grundleggjandi spurning í diskustiónini og allarhelst orsøkin til at konservativ og og liberal ikki skilja hvønn annan og ikki eru eini um slíkar problemsilingar og vit í miðflokkinum vit venda ikki blinda eygað til tey samkyndu men vit vilja ikki altso vit viðurkenna atað eru her men vit vilj ikki upphevja hendan lívsstílin eg hadi ta er ein stórur munur av tí og tað er mítt fyrsta poeng at eg haldi at umstøður ávirka okkara lívsstíl og hvønn lívsl vit velja liva út tað er eitt val og fyri at taka eitt dømi um hetta so er ein ein maður sum eitur ansól er hállandi sum eg havi set meg í samband við hann hevur livað sum homusseksuellur og hann hevur so seinni valt hendan lívsstillin frá og hann royinist at greiða frá hvør orsøkin var jú hann hevði ein pápa sum sum var hann var fráverandi hann fekk ongantíð tað tilknýtti til sín pápa í barndóminum av tí at pápin hevði hann hevði ligið nógv frá krígnum pápin hann hevði tað ikki gott frá veraldarbardaganum og tí fekk hann ongan tað tilknýti til sín pápa hann hevði ringt við at knýta vinabond við við dreingjarvinir og tað var ein rúgvu av øðrum faktorum sum leiddi til hetta her og summurin var so tað at hann fór at útliva hum seksualitet í staðin fyri at fáa dreingjarvinur og gott røðarlag sum bleiv ta seksuellar relatiónir og hann lýsir í stuttum hetta milliøið telt var øgiliga ringt og niðurbrótandi ansra sakt sær so hjálp og hann er í dag ein giftur maður oghan her verið giftur í tíggju ár og tað at søkja sær hjálp tað blívur bara verri og verri við tí rákunum sum sum er í dag men mí poeng við hesum dømunum ty er at kenslurnar flóta og tað summi kalla identitet og tað kann ávirkast henda tøka ávirkast handan vegin skulu vit so dyrka hetta og hvør hvørjar rammur seta vit so upp sum løgting tí at vit eru við til at skaparammurnar vit vita skapa umstøðurnar sum ávirka okkara borgarar og og tað er eitt púra greitt dømi um hetta í bretlandi ímillum kvinnur tí tað vísir seg at í tvey túsund og átjan sum var ta ein vøkstur upp á fýra túsund og fýra hundrað prosent í kynsskifti millum ungar gentur og summi spyrja so hví hví hví hví hendir heftir her tað eru sosialir miðlar møguliga lgpt ein høgur standardur settur til kvinnunar og alt møguligt annað sum ger at tær tær føla seg ikki fórtróligar við at liva sum kvinna og abigalshráir hon skrivaðr sær eina bók um ettiher og og roynir at og hon koma til nøkur av hsum her punktunum men bygteck og annað plokerar hesi vinklunum tey vilja ikki at hesin vinkulin oghendan meiningin kemur út æh men rigeringin í bretlandi sæetti hóast alt eina kanning í verk tíat